so er tingfundur settur og áðrenn vit fara til dagsskránna í dag so kar eg hava nøkur eini stuttmyndingarorð um mariu hansen úr vestmanna mikudagin seksogtanda mars andaðist maria hansen fyrrverandi løgtingskvinna úr vestmanna maria luvisa fríðger hansen sum hon æt varð fødd í kvívík tíggjunda novembur í nítjan hundrað og níggjuogtretivu og hon var sostatt tveyogfýrs ár nú hon legði árarnar inn maria varð dóttur karolinu og herluf davidsen mamman karlina varð fødd egholm og varð æftu úr hvalvík og pápin herluf davidsen var í kvívík maria vaks upp í kvívík hon lærdi til sjúkrasystir varð liðug í nítjan hundrað og trýogtrýss hon giftist við jákup og hansen úr vestmanna og tey búsettust í vestmanna tey fingu fýra børn maria hansen var virkin bæði í kommunupolitikki og í landspolitikki tað vóru ikki so nógvar kvinnur sum høvdu gjørt vart við seg á tí politiska pallinum í føroyum tá ið maria fór upp í kommunupolitikk síðsta í áttatiárunum og tað var nítjan hundrað og áttaogfýrs at kvinnurnar í vestmanna rættiliga fóru at gera um seg í kommunupolitikki tær gjørdu ein kvinnulista okomu sterkari inn og høvdu reinan meiriluta í trý valskeið hugsi tað var maria gjørdist bygdaráðsformaður fyrsta januar nítjan undra og níggjuogfýrs og royktu starvið tvær setir til fyrsta januar í nítjan hundrað og sjeyoghálvfems men longu tvey ár frammanundan varð maria farin upp í landspolitikk eisini í fýraoghálvfems varð hon vald á ting fyri sambandsflokkin í norðstreymoy og hon sat á tingi eitt valskeið hon stillaði ikki uppaftur í nítjanhundraðogáttaoghálvfems hon var millum annað limur í norðurlandaráðnum í fýraoghálvfems fimmoghálvfems maria hevði eisini onnur álitstørv og var millum annað stýrislimur í sev í trý ár frá nítjan hundrað og trýoghálvfems til seksoghálvfems eg far og biðja tingfólk um at reisast og saman við mær í virðing og tøgn at minnast mariu hansen fyrrverandi tingkvinnu friður verður við minni hennara ja vit fara so til dagsskránna í dag og fyrst á skránni er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogfýrs tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um fólkaskúlan triðja viðgerð er nakar sum biðr um orðið tað er tað ikki fár orðaskifti endaðu vit atkvøða í hesum málinum hetta málið varð samtykt einmælt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri til aðru viðgerð vit atkvøða nú jaja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk hetta málið er sostatt avgreitt og endaliga samtykt vit koma so til triðju viðgerð av løgtingsmál nummar trýoghálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um at taka festir hægskarða úr festuskipanini nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskifti endað vit fara at atkvøða í hesum málinum við triðju viðgerð hetta var málið var ein mált samtykt við aðru viðgerð við fimmogtjúgu atkvøðum fyri vit atkvøða núvið triðju viðgerð ja vit eru liðug at atkva málið er samtykt við tað er einmælt samtykt í einogtretivu atkvøðum fyri so er hetta málið endaliga samtykt og avgreitt vit koma so til triðju viðgerð av løgtingsmál nummar hundrað og tveyogtretivu tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika trý sum eru á borði har er tað ikki so fara vit at atkvøða í hesum málum hetta málið var eisini einmælt samtykt við triðju viðgerð nei við aðru viðgerð orsaka við tretivu atkvøðum fyri ella atkvøða nú ja ja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt einogtretivu atkvøðu fyri síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtsmáln ummar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um avmarkandi tiltøk í sambandi við atgerð móti ukraina nakar sum bir um orðið tað er tað ikgir so orðaskiftið endað og vit atkvøða í hesum málinum hetta málið varð eisini samtykt einvælt við fýraogtjúgu atkøðunm fyri við aðru viðgerðvit atkvøða ja vit eru so liðug at kvøða málið er við tretivu atkvøðum fyri ongari ímóti einari plenkar og er endaliga avgreitt frá løgtinginum vit koma so til triðju viðtíð av løgsmálum á hundrað og áttaogtretivu tað er uppskot í løgsluni um at innrætta víðkaða partin av kjallaranum í hábygninginum á landskeiðar til parkering goymslutorn og vegleiðing í hábygninginum er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskiftið at enda at vit atkvøða í hesum máli hetta málið var eisini einmælt samtykt við aðruviðgerð við fýraogtjúgu atkvøðum fyri vit atkváða nú ja vit eru liðug at atkvøða einogtretivu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk málið er einmælt samtykt og er endaliga avgreitt ja vit koma so til løgtingsmál nummar hundrað og níggju uppskot til løgtislóg um broytin løgslóm um skatting av vinniskju frá sølu av voyðrættinum nágreining av uppgerðini við skatting av vinningi frá søglu av voyðrætti og har er tað soleiðis at tað er komið eitt broytingaruppskot nú til triðju viðgerð sum verður lagt út nú og eg haldi eg fari at niðurleggja tingfundin í einar tíggju minuttir ella sum tørvir á til sum fólk kunnu seta seg n í hetta broytingaruppskotið tað verður her verður gjørt tingfundurin er niðurlagdur ja eg haldi vit fari a baraha so er tingfundurin uppaftur tikin og hann bleiv niðurlagdur fyri at tað var soleiðis at tað er eitt broytingaruppskot kom til triðju viðgerð í samband við løgtinsmál nummar hundrað og níggju uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatting av vinningi frá av veiðurættinum tað er tað nsum er til viðgerðar nú til triðju viðgerð og tað er soleiðis við við taliðtíðin í sambandi kann eg líka nevna tað talutíð í samband við hetta her triðju viðgerð so er tað soleiðis ati altso ein av uppskotsstillaranum hevur fimm minuttir pluss tríggjar minuttir til triðju viðgerð og so ein yvr hvørjum flokki eisini ein í hvørjum flokki hevur fimm minuttir og tríggjar minuttir meðan ølla onnur hava tríggjar minuttir tal bara fyri at nevna tað so fær erhard joensen orð
fyri harra formaður ja hetaðer eitt broytingaruppskot sum kemur frá undirritaða jakun mikkelsen biljustinussen og kristin mikkelsen til málið um skatting av veiðirættindum mál nummar hundrað og níggju g broytingaruppskotið ljóðar soleiðis

eitt í paragraf eitt nummar fýra verður paragraf trý stykki trý eitt fyrsta og annað punkt orða soleiðis verða nýggj aktiv skotin inn í eitt felag og tann ið skjýtur inn fær onnar lut í sama felag sum einasti samsýning verður hetta ikki roknað sum skattlig avhending eftir hesi løgtingslóg sambært tó punkt tvey men felagið skal senda taks fráboðan um hetta í seinasta lagi trýss dagar aftaná fáa eigararnir av hesum felags seinni útgoldi vinnusbýti skal serskattur sambært paragraff fýra gjaldast av tí partinum av vinnusbýtinum ið svarar til teirteirra ognar minking í veiðurættindunum orsakað av innskotnu aktivunum nummar tvey í paragraf eitt nummar fýra paragraff trý stykki fýra fyrsta og annað punkt verður orðað soleiðis stykki fýra tá feløg ið ikki er í sama samtaki verða løgt saman skulu broytingar í ognarviðurskiftunum ið standast av hesum ikki roknast sum skattlig avhending eftir hesi løgningslóg um einki verður útgoldið til eigararnar sambært tó punkt tvey men felagið skal senda taks fráboðan um hetta í seinasta lagi trýss dagar aftaná og fáa eigararnir seinni útgoldi vinnusbýti skal serskattur sambært paragraff fýra gjaldast av tí partinum av vinnusbýtinum ið kann tilskrivast ognar broytingini av veiðirættindunum sum stavar frá samanleggingini sambært tó triðja punkt nummar trý í paragraff eitt nummar seks verður paragraff fimm stykki tvey orða soleiðis stykki tvey løgfrøðiligum persónum verður veittir ein frádráttur í skattskildugu inntøkuni sambært skattalógini fyri álíknaðan serskatt sambært paragraff fýra stykki tveyogtrý í hesi løgtingslógin og viðmerkingarnir eru til nummar eitt og tvey talan er um tær somu fýra broytingarnar í stykki trý og fýra sum hava til endamáls á nágreinað ásetingarnar fyri at beina møgulig ivamál av vegnum fyrsta broytingin er at endaliga avhending í báðum stykkjum verður broytt til skattliga avhending meirilutin í fíggjarnevndini heldur at spurningar kunnu verða settir um fyrsta punktið í bæði paragraff trý stykki trý og fýra sum tey eru orðaði í lógaruppskotinum sleppur transaktiónin undan at verða fevnd av hesi lóg yvirhøvur sambært skattskilduni eftir paragraf eitt í lógini um mælir tí til hesar nágreiningar onnur broyting er at í báðum stykkjum verður nú víst til punkt tvey sum ásetir at serskattur tó skal gjaldast um vinnusbýtið seinni verður útlutað triðja broytingin er at felagið skal senda taks fráboðan um broytingar í ognarviðurskiftunum sambært paragraff trý stykki trý fýra fjórða broytingin nágreinar at talan í báðum førum er um serskatt sambært paragraff fýra í lógini og til nummar trý við lógaruppskotinum verður lagt upp til at frádrátturin í skattskildu inntøkuni sambært skattalógini verður serskatturin eftir hesari lógini tað er soleiðis at tað uppskotið sum kom niðan frá fíggjarmálaráðnum har var har helt meirilutin at tað var ivasamt tí mann helt at fyrsta og annað punkt í ásetingunum varð vórðu mótsyrjandi fyrsta punkt segði at transaktiónirnar tavil siga bæði kapitalinskot og samanleggingar vóru ikki fevndar av lógini um serskatt men annað punktið sigur so at um vinnusbýtið so seinni verður útgoldið so skal serskattur mótroknast tavsia har vóru líkasum tvær orðingar sum stríddu ímóti hvørji aðrari og tí vildi mann hava tað nágreina í lógini at um talan var um kapitalinskot og samanleggingar so vóru tær

men serskatturin skuldi ikki gjaldast men tað skuldi fráboðast taks og so eftirfylgjandi um so er ella tá ið vinnusbýtið bleiv útgoldið so skuldi tann serskatturin roknast forholdsvís av ognarminkingini tavil siga teimum sum í fyrsta umfari seldu sín part av felagnum ella tí ognarforskjóting sum var inni í feløgum sum blivu samanløgt so hetta er ein nágreining um at tað er ikki eitt undantak tað skal gjalda skattur serskattur bæði tá talan er um kapitalinskot og tá ið talan er um samanleggingar
ja so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst á tey
ærrðjja takkva formaðuri eg kundi hugsað mær at eg spurti erard joensen gjen í formann um mannikki kundi gevið okum eitn einkult taldømi sum kundi lýst okkum hvussu ið hasar reglurnar verða praktiseraðar altso tann serskatturin sum verður fráboðað taks kanst tú gera eina talin upp á hvussu ter fungera hvussu kemur at fungera í praksis ber tað til uppá stutta tíð ella kanska eit sinur eykatíð frá formannin til at greiða frá tí
takk fyri so er tað erhard
takfyri hara formaður eg skal prøva at geva eitt tað av dømist stutt vissi eitt felag situr við nøkur veiðurættindum og tað hevur ein eginnvávn koppa tíggju milliónir so kemur ein eitt felag ella ein persónur og vil keypa hálvtrýss prosent av tí felagnum men mann keypa tað fyri ein kurt túsund tað vil siga mann kemur inn við tíggju milliónum í partapeningi men restin hinar hundrað milliónar er eitt er er as eitt úttrygk fyri hvat veiðu rættindini eru verd tavi si at hnn viðkomandi sum kemur inn betalir ein yvirkurt upp á fimmogfjøruti milliónir orsaka fimmoghálvfems nei hálvfems milliónir tavil sið at nú er virðið á faktisk á tí samlaða veiðurættindinum hjá hsums felagnum tvey hundrað milliónur so tann seljandi parturin hevur pluss til at fingið att virði upp á hundrað milliónir krónr sum viðkomandi skal gjalda skatta av og hálvtrýss prosent av tí er altso hálvtrýss milliónir tann serskatturin skal fráboðast taks og skal so verða mótroknaður so hvørt sum vinnusbýtið verður útgoldið men bara tann parturin sum hevur selt sjálvandi ikki tann parturin sum hevur keypt tí hann hevur skaffa sær eitt nýtt útvið einavirð
takk fyri hara formaður takk so er tað bjark
samelsen takk fyri nú snúði henda lógin upprunaliga seg um at landskassin skuldi fáa nógvar pengar tá iðveiðirættindir blivu endaliga avhendaði og sum vit hava skilt so eru ann tvær milliónir komnar inn um árið og tað er ikki tað stóra og nú leggur mann so upp til at mann skal ikki skattast viski mann keypi seg inn í felagið í staðin fyri at keypa rættindini og so víðari hetta blívur meira o meira torgreitt og atlari a spyrja erhard joensen fyri at gera tað púra einfalt kann hann forklára føroya fólki hvat er tað sum tit vænta fer at koma inn í skatti av hesari skattalóggávuni eg trúgvi ikki nakar skilur heilt teknikkin í hesum her tí hetta so mikið fløkt men kann mann svara upp á tvey ting fer hatta a merkjir at tað verður goldið meira ella minni í landskassan av skatti av veiðirættindum tá i tay verða avhendaði meira ella minni og hvussu nógv hevur mann mett um tí eg gangið út frá man n hevu mett um hvat hetta fer at geva av innum
takk fyri
ensentakk fyri harra formaður hendan nágreiningin her kemur hvørki at geva meir ella minni hetta er ein teknisk broyting hon útsperiingur í at mann í tí gomlu lógini alalso tí lógini sum er galdandi í dag har skuldi mann rokna serskattin men hann skuldi standa sum ái skyldigur skattur inni í rokskapin hjá felagnum tað tava feløgini hildið verið øgiliga ófleksibult tí í við at tað stendur ein útketturskattur sum er roknaður men men ikki í goldin so skapar tað eitt sindur av av ja tað verður minni ófleksibult tá ið tú so skal til at tosa við til dømis bankar um fígging at her liggur ein ein ein ógoldur skattur inni í rokskapin hjá felagnum tí sigur mann tað at okur taka tað burturúr burturúr rokskapinum tí serskatturin er ein heilt altso tað er ein serskattur som fakskt ikki hoyrir heima inni í orsrokskaparlógini so mann fær hvørki meira ella minni inn við hesum her men mann ger tað meira fleksibult hjá feløgunum men serskatturin verður roknaður og fráboðaður taks upp á akkurát sama máta
sum í gomlu lógini takk fyri ja takk so er tað páll a reynatigv
hvussu fara tú viðverkin ja takk fyri formaðurin nú er uppgávan hjá okkum sum sum tingi í okkara landi at at royna at skipa lóggávuna soleiðis at borgarin hevur ein møguleika fyri at vita hvørja treytir eru galdandi fyri lívið hjá viðkomandi at tað bara spyrja er at ráða sær um mann metir at hendan her lóggávan um skatting og vinning skatting av vinningi frá sølu av veiðirættindum livir upp til tað meginreglan mann borgarin skal skilja lóggávuna takk fyri

erhard jensen takk fyri harra formaður tað er eitt sindurtrupult at siga til pollareynatúgvu tísjálvur tá eg siti og lesi ígjøgnum skattalógir í í í báði innan fyri kapitalvinning og og og og aðra skattalóg so so er tað trupult at skilja til tíðir og tað er tað væl eisini tá ið mann í heilum endar í einim rættarskjali viðvíkjandi tulking av eini skattalóg so er tað altíð upp til upp til ein fortolning so at vanlig fólk sum eg og tú og øll onnur til tíðir hava trupult við at skilja til dømis eina serskattalóg sum hevur tikið drúgva tíð hjá klókum høvdum at útforma tað er nokk ikki heilt ónatúrligt
takk fyri ja so var tað helgi
hjá abrahamshaimb gerst væl har fær mann eitt tað er nokk ikki nevnt at skilja upp á tí verri at greiða frá so bara fyri at skera tað lýsindømi við pakuna broytir hetta lógaruppskotið upphæddina sum skal rindast ella er tað nágreining um nær kunst skal rindast

takk fyri harra formaður tað broytir ikki upphæddina sum skalbindast tað nágreinar nær hon skal gjaldast og í mun til verandi lóg er hetta ein forbetring tað er tí okur koma inn tað er tí hendan lógin er borið niðan og tað er tí broytingarupsskotið er komið fram to at tað er ein forbetring av eini kompliseraðari lóg sum vinnan serliga hevur havt trupulleikar av av tí at mann hevur blandað eina serskattalóg og lógina ta vanligu roðskaparlógina saman og tað er ikki tað var ongantíð ætlanin ætlanin var at tað skuldi gjaldast og at mann fráboðaði tað til taks og at mann ikki hevði tað hangandi inni í rokskapinum hjá feløgunum
takk fyri ja takk fyri næstu røðar eru høgni hoydal
harra formaður tað kemur neyvan sum nakrar skelkur at vit íg tjóðveldi eru dundrandi ímóti hesi lógini og tannm lógurbroyting sum koma og eg skal greiða frá hví og ikki minst í mun til hetta broytingaruppskotið og tað fyrsta er sum eg haldi at at vit sláa fast at tað í einum fólkaræiðisligum høpi er púrasta óhoyrt at vit nú eisini undir triðju viðgerð av einari skattalóggávu sum snýr seg um hvussu tey sum hava fingið atgongd til okkara dýrastu ogn tað livandi fiskiki í havinum kunnu avhenda tað síðunámillum og hvussu tað verður skattað at vit nú fáa tíggju minuttir at lesa eitt broytingaruppskot sum eingin skilur tað er tað fyrsta hvussu kunnu vit sum løgting yvirhøvur góðtaka tað tað næsta er at eg enn iki havi skilt hvør tað er sum ynski hetta her hvør tað er sum føroys pennin hvør tað er sum arbeiðir fyri hesum hvat er tað ta eru nakrar fáar reglur sum viðmerkingar og tað einasta vit knnu lesa burtur at tað sum annars varð sagt at vera høvuðsendamálið við lógini og sum man nú roynt at selja sum eitt t aftanasta framstigi eg haldi tað er at tað sum eitur endaliga avhending nú verður broytt til skattliga avhending tað er høvuðsbroytingin íginir taðvl siga alt sum mann segði verður endamálið við lógini tá hon kom er so tað her einki eitur endaliga ha henni nú er tað bara skattiliga avhending og so koma nakrar broytingar í mun til tað

sum rindar allan bulin í øllum tí teimum felags vælferðartænastunu sum vit hava yvið til bjóða føroyskum hann er undirlagdur strangar reglur í skattalógannum ógvuliga strangar reglur hann betalir bæði skatt og mvg atur landsskatt o kommunuskatt og mveg og øll gjøldini til barsil og til samhandsfasta og til og til og til allar og til arbeiðsarbeiðskjøld meðan høvuðsmál við hesum her at tey sum hava fingið atgond til størstu verðin í størstu ognirnar frá hesi somu samgonguni har mann altso roynir at avreiða ta ognirna sum okkara eftirkomarar skuldu eiga at til nøkur heilt nakra eilt fáar fyritøkur tey skulu sleppa undan at gjalda sítt og hetta broytingar upskotið skal gera tað uppaftur lættari at sleppa un tað øh og eg kannbara taka ttað dømi sum hevur verið frammi at tað var ein sak frammi um at itt útlendsk reiðarí hevði brúkt føroysku fastskipanina til ikki at gjalda skatt ella til at fáa afturgoldið skatt sumí hesum førunum hugsi en at mibiskir ella aðrir sjómønn høvdu fingið so vitingar tað er var galið og søgdu seytjan milliónir vóruhindarar aftur altso eitt skatta snýta up á seytjan milliónirtað hevru ongar avleiðingar at fingið fyri nakran vist t var ein vanligur borgari hann hvði erið teðgar í øllum sím virksemi eisini ein lítil vanligur føroyk fyritøkur hon hevði aldrin komið ígjøgnum hetta nálareyði og tit lóggeva aftur nú fyri teir stóru sum skuldu sleppa at skalt og valta við ogninum og fleiri hav spurt um dømir eg kundi eisinikki ær hoyrt nøkur dømi hvat hvat snýr tað seg um men eg kann vussu nevna tvey dømi sum heta har broytingaruppskot og tann skattalóggávan sigur tað er tað at nú skal tað vera lættari hjá einari fyritøku fyrr vartað í einum samtaki nú er tað eisini uttanfyri samtakið at leggja síni veiðurættindi inn í eitt samtak

tey fara at vaksuvirði virðið av okkara tilfeingi feri bara at vaksa og veksa og vaksa tavulsi a tað innar á virði og tá g ta sætta virðið av fyritøkuni fer at vaksa í ólukkumát

sigur jaku veskar ólukkubát men taðer jávandi gott at tað veksur og virðið veksur men virðið veksur bara inni á einum fýra fimm stórum kontuum og nú er tann sum hovur kortini veiðirættinu inni tað felagi nú fær hann eisini gagn av tí sjálvandi og verður so ikki skattaður avtí tað er tað eina tað næsta er e endurtaki tað her at tað er púrasta óhoyrt í tvey túsund og tveyogtjúgu í einum samfelagi at innføra í skattalóggávuna fyri okkara dýrastu ogn sum er tilfeingi at tú kann gera so nevnd rein um býtur rein um býtur tað var sigat tú skal ikki viðursáseta mótimesi skattamyndugleikanum tá tú liggur býtur kvotur um altso ein far eina kvotur frá tær tú fært eina aðrar afturfyri og sovíðari tað er bara fram eins og tað sum vit kunnu rópa sum svørt og konomið í øðrum londum í føroyingum hava vt tíbetur ta regluna enn at vitkunu arbeiða fyri hvønn annan tá i vit bygja hús og annað tílíkt men í øðrum londum er tað sum skattamynduleikan ganga hægst uppí tað er tað verður framt ein virðisásegind tá i vit hava virðukitað hendir og tá ið tað eru tá tað er virðisvmí hein her virðið av hesum her av hesum her rættindunum at fiska tað siga tað skal ð ikki gerast nú tí mann skal bara definera eitt so kallað reint um býtið hetta er svans og fisk vav av ringasta slag tað vita tit væl hetta fær bara elva kreativar loysnir og tað sum eg sigi er ikki at álopa á vinnuna tað er tig sum gjøgnumføra ta her hvør er tað sum vil hava tað harra erhard joensen hvør er tað sum ynskir hesar broytingarnar
kunni tit greiða okkum frá tí tíðini farin hvør er komin við tí hetta er svans og fusk og átti at verið koyrt í skrell um gangandi so erðu tað viðmerkingar fyrst er tað beintalø
ja takk fyri harra formaður í gjár tá segði samgongan at tey fara einki at gera fyri at hjálpa vanligu lønmøgutkrr sum eru hart kroyst av hesum her hækkandi prísinum á matvørum og brennievni og øllum og nú koma tey við einum uppskoti fyri at siga tað akkurt um tað er tá eg las hat tað var sum at lesa j veik man kann lesa enn á karusell men tað var ein karusell har alt bara koyrir í ring so eg hugsaði at spyrja høgna hoydal hvussu tað hongur saman at mann einki vil gera fyri at hjálpa fólkum sum eru kroyst av hesum her hækkandi matvøruprísinum men at mann leggur eftir her á karaselluuppskoti fram takk fyri

ja hetta er enn eitt dømi um at tá tað snýr seg um at veita teimum fólkunum sum framlaiðu øll viðini í s landinum saman við vinnuni ein lætta ella átøk so er tað øgiliga trupult tað kann skerast utta man hevur sett seytjan hundrað nevndir og og hevur havtfimmsamgongur men tá tað snýr segum í hesum førunum at geva nøkum fáum fyritøkum í føroyum sum longu hava fingið atgongdti tilfeingið frá hesi samgonguni møguleika fyi at serliga tú millum sín uttan skatting og tað eru tíggju tals hundrað tals ja kanska fleiri hundrað talsum milliónir vil tosað um her tá flýgur tú ígjøgnum upp á tíggju minuttir ein fríggjadags seinnapart tann sætta mai í tvey túsund og tveyogtjúgu
tað er tað er heilt á hugnaliga at tað skal vera so men eg havi sagt tað áður tit kundu akkurt saman bara valt partafeløgini inn á ting hví skuldu tit vera millummenn fyri stórkapitalið hví ikki bara geva partafeløgunum sovorðið nakrar akfølir her og so visti mann tað so hetta spart tíðir komi ja solei eg
syristenbergtakk fyri harra formaður ja tað fólkaræðisliga í hesínum haldi eg er ó hugnaligt eingin veit hvat tað snýr seg um og heldur hvar tað kemur frá og faktisk er eingi viðgerð tí tú fer jú eit broytingaruppskot inn og tú fert tíggjuminutir til at lesa tí og nevndin hevur ikki havt møguleika at viðgera tað og spurningurin er sjálvandi hvar tað kemur frá mann situr eftir ið ein sovrnari kenslulga av at endamálið er at tryggja tað at at at mann ikki skal betala tað e eit sindur tað tilfeingi sum okur øll eiga øhvør tryggjar akkur sum fólkinum at eiga altso fólki sum er eigari at at tey fáa tað inn sum tey eiga altso hvør skal umboða fólki visi mann kann koma við sovnum uppskotum í tólvta tíma altso skal tað vera soleiðis at at fólkið sum er eigari skal liva við s sparingum innan fyri almannaverk og annað tí at eingir pengar mága koma inn

jómin endamálið er yvirgreitt endamálið er við lógini at tað skal vera eg haldi at orðar tað sum at tað skal vera meira dynamiskt tað skal vera smidligari at avhenda rættindur millum feløg og tannum síðum broytingum skulu vit hava her fyri at gera tað eitt sindur fyri hvussu sum eg skili tað sum leikmaður so sigur mann vera nýggj aktivist gottin inni av felag og tannum skjótur inn fær ognarlut í sama felag sum einans samsýning verður tað ikki skattað tað vil siga at lagnum bara at taka at dømi at tey sum royna enn at hanga í og tí betri eru nakað nýggj aktørar at koma í tær fær inn á eftir teimum stóru samtøkunum og leggja sína fiskirættirnir inn har verður ikki skattað tað stendur eg og næsta og nú sigur mann eisini tað feløg sum ikki eru í sama samtaki leggja sína veiðirættini inn har so verður tað heldur ikki skattað men seinni skal mann senda eina fráboðan til taks og so royna rokna út fær kanska seinni at vinnuspýtið er ja men alt endamálið er at gera tað lættari at koyra øll aktivini altso virðið av sínum veiðirættini sum altso er at framkapitalisera virðið av atgongum til at sleppa út at fiska á av okkara av okkara felagsogn tað verður koyrd inn í feløgurða ikki skattaður tá ið seg hevur hundrað hundrað tals møguleikar fyri
sum alt endamál eru savnað av færri hondum tað kann ikki vera annað endamál tað stendur greitt her tí er farið so er tað fyri justinussen sum fær
takk fyri harra formaður tað stendur greitt her sigur høgni hoydal samstunds sum onnur siga at eingin skil nakað sjálvandi høgni skilir tað tí at hann hevur sjálvur veriðí fiskimálaráðharið og hann dugdi hvussur verið væl at at gera lógir sum eingin skilti so tað er nokk tí at høgni dugir so væl at skilja sovort sum eingin annars skilir men veruleikin er tann at høgni hoydal høgni hoydal tosar um at leggja veiðurættindi inn í onnur feløg tað er totalt misskilt hetta snýr seg um at leggja pengar inn í feløg har veiðurættindi eru sum oftast tí tey feløgini hava stríðst í ja ikki ára tíggju men í áravís fyri at fáa ein rakstur í og tað gongur illa so fáa tey kanska hjálp fíggjarliga hjálp og í summum førum ti dømir um at tann fíggjarliga hjálpin bleiv øll uppetin av skatti í tí uppskoti sum vit nú viðgera og fyri at hjálpa eitt lítið sindur upp á tað soleiðisnar at føroya fólk ikki skuldu fara avstað við meiri enn hundrað prosent av skatti í summum førum so hava vit gjørt nakrar tillagingar

eg eri harmur um tað mær dámar øll av at bilistin sum tær ofta argumentera men hann er altso tíverri her blivin ein apologetur hjá fámannaveldinum altso ein bøtuflaka berari fyri alt sum bara ger tað lættari hjá stórkapitalinum og tað er rætt at skattalógávu er trupul men eg eri komin til einstøða tað sum eitur einskilning sum flokkastovurin tosar um tað skal bara merkja tað t eins sum skilir tað og tað er helst grannskoðarin ella advokaturin hjá teimum stóru feløgunum og onkur av teimum eru her í sælinum eg veit bara ikki hví eru tey hugansin við uppá tær eg veit ikki um handraðaransin er ein av hesum advokatunum og grannskoðan sum skal sum er tann einur skal skilja tað sum hendir men men men men tað er ikki rættspyrilsiðurin sigur her stendur beinleiðis tað at tá ið tá ið at felag sum ikki eru samtak legger saman tá ið seg nú fara veiðirættin hjá tí felagnum inn í eitt samtak sum verður ikki skattað tað vil seg tað skal vera lættari at leggja fleiri fleiri veiðirættirnir inn í eitt og sama felag tað kundi ikki renna undan at tað er endamálið við her og hví er tað endamálið er tað tykkara politikkur ynskja tær tað ynskja tær tá at tey fýra fimm stórar ríðunum skulu vera uppaftur størri og sita á øllum tey sita á meginpartinum longu í dag er endamálið nú at tað síðsta bara skal seljast uttan skatt
tað már tig svara uppá ja takk fyri ja tað verður tosað øgiliga beinleiðis tað stendur í tingskipanini um tað veit høgni hoydal eisini at mann skal venda røðu sína til formansins tá ið á tingsins røðarpalli so er tað khristian andreasen sum fær eina viðmerking
gersuvæltakfyr hara formaður høgni hoydal var fiskimállaráðharrið frá tvey túsnd ogfimtan til tvy úsndog nítjan tað vóru ongantíð so nógvar handlar í fiskivinnuni sum akkurát tá ið hann var landssýrismaður eingin serskatt yvirhøvur ikki tað er henda samgongan sum er koyrt inn fórt ein serskatt í saman við endalig avfangina á fiskiloyvum eisini kanneg iga høgni hoydal tað at í fjør betalti fiskivinnan trý hundrað og fjúrtan milliónir krónr í tilfeingisgjaldum taðer tað nakað sum tað er tað mesta sum vinnan nakrantíð heur hevur goldið yvirhøvur og saman við alivinnuni betalti vinnan fimm hundrað og tíggju milliónir krónr í avgjøldum í fjør tað mesta av nakrantíð í føroya søgu so eg haldi at høgni hoydal skal haldast til veruleikan staðin fyr bara at tosa
takk fyri
harra formaður meðan eg var fiskimálaráharari kann eg upplýsa harra kristian andreasen haldi eg at ein endalig avhending fór fram og tað var í samband við eitt rakiloyvi og tað harmist eg um tí vit vit okkara lóggáva steðgaðu ú tað var tað ikki loyvt at keypa og selja veiðurættindiri í okkara lóggávu skuldu gera tað so skuld tað vera yvir ein almennan marknaðin og vit høvdu esinari brúkskyldu inni tað vil siga tað at eingin kundi bara liggja oman á rættindum og selja tey uttan nakarn tíð hava brúkt tey tað hava teyt eisini tikið burtur so tað er tað sig lata upp fyri nú tað er ein fullkomin keypisøla og tað er rætt vit kundu gjørt meira fyi at steðga tí og aktel johannese kann vátta tað at eg hevi t uppskot um at steðga allar allari sølu um gangandi sum so ikki fekk meiriluta men tað passar ikki histan andreas sigur og hetther við at tað komu meira penngar inn ja tað er tí at kvoturnar eri hækkar við meira enn tretivu prosentum síðan tit komu til men tit hava givið vis vistu okkara lóggávu var galdandi so hvði so hevði vinna rindað tvey undraðog seksogtjúg milli ónir meir tað er upplýst frá landstýrismanninum og arhartit skal sigast at av teimum pengunu sum koma inn nú har eru fýrs milliónir enn í uppboðssølugjøldum sum lata burturi tá tey trýu átta áðraloyvini eru úti so hatta er gass og og og søgur sum tit bara royna at verja tykkum við sum tr altíð gera tað er
kana bara up á ena falska søgu so halda tey fólk hop upp á tað hvørja ferð so er tað erhard joensen sum fær
takk fyri har koman eg veit ikki ordiliga hví høgni heitar eru so nógv ímóti at tey sum fara endaliga burtur úr fiskivinnuni skulu betala ein høgan skatt øll hatta lóggávan leggur upp til at tá ið persónar endaliga fara burtur úr fiskivinnuni so betala tá so hava tær betalt í hvussu so er sjeyogtrýss komma fimm prosent av virðinum av veiðirættinum tað er faktað at tað bara inntil nú eru farnir nakrir smáir handlað fram tað er so tað sum tað er men tað er so tross altíð komnari haldur løgmaður upplýsa í gjár at tað var komnar ein tríggjar milliónir inn í í ein í einogtjúgu og og higartil er tað komnaðar ein ein tvær tvær ein tríggjar milliónir inn men tað er tí at tað eru farnar nakrir heilt smáir handlar frá hetta kemur veruliga at skaffa landskassanum rættiliga stórar upphæddir
høgni hoydal
eg havi ilt við at skilja hvussu sambandsflokkurin endaður sum hann er endaður eg sat í samráðast við sambandsflokkinum í meir enn hálvt ár vit vóru samd um tað at sjálvandi skal vinnan sum tað tað virðið sum vinnan skapar tað virðisøkið sum sum dugnalig vinnufelag skapa tað gera tað hvønn dag ív fiskivinni tað skuldu tay sjálvandi ikki brannskattast að eisini vist tey tá selja tað víðari tað sum vit tosa um her tað er virðilig av atgongdini at fiska tað sum mann vanliga rópa fyri tilfeingis rentan sum vinnan ikki sjálvskapar tað er avmarkingin og vórðharðra sum skapa tað tað eigur alt at koma til fólkið og tað hevur erard joensen ki skilt henn við tykkara skipan so kann eitt av teimum loyvunum sum sum jakug vestegaard skrivaði út sum sum vinnuliga royndir verkætlanir sum nú skal blíva endaligt tað kann seljast víðari í morgin enntá uttan teir nakrantíð hava hava havt hava havt troliga í í sjónum tað e tað tit loyva nú tað er loyvar eina spekulatión við hesum her virðunim av at fiska ikki av tí sum verður skapt tað skal vinnan ikibrannskattast av og tí skilji eg ikki at mann endaður her at hantevrhøvur tosar um ein vinnuvugspolitikk hhesin politikkurin er einki øðrvísi enn undir kongi undir einahandlinum ella undir putu
in við sínum oligarkum tað er einki øðrvísi tað verður býtt út og so keypir tú og selur tað uttan at hava skapt nakað sjálvur tað er tað sum vit hava inn
bjørs samuelsen takk fyri tað sum eg haldi blívur avbjóðingin her tað er at mann legði øgiliga hart út við hísæri samgonguni at siga nú skuldi mann brannskætta avhending endaliga avhending av fiskirættindum men í veruleikanum hevur mann gjørt eina skipan og tað vísir ho longu nú ot at koma øgiliga smáir pengar inn sum eg geri tað gjørligt at selja loypandi alla tíðina millum privat tað verður ikki skattað meg so skal tað skattast tá man sælir endaliga og eg síggi ikki orliga meiningina v meiningina við tí tí at hvør fer at velja at selja av henda endaliga tá tú kanst av henda árliga og tú kanstgera eilt møguligt fikskt faksarí í í fyritøkum og sláa ognarlutir saman aftmøll hví skalt tú so nakrantíð av henda endaliga og eg síggi tvær avbjóðingar fyri vinnuna at tann eina er tann stóra yvirkapitaliseringin sum kemur inn í vinnuna aftur við hesum politikkinum hjá samgonguni og hin avbjóðingin er at tað verður heilt næstan ógjørligt hjá ungum kreftum at royna at keypa seg inn í vinnuna tí tað er bara tann endaliga avhendingin sum eg verðir skattað so hart og harvið er tað øgiliga lítið aftraktivt yvirhøvur at avhenda nakrantíð
endaliga takk fyri
tað er púra ræst sum hjórki havnaar ag sigur altso tað fyrst tavasaman endaliga avhending nú takar tað tað burtur ývør nú var tað skattiliga av tað avhending men att sum tey hava tikið brúksskyldina burtur sum annars hevði verið traðkað í kravt í tvey túsund og tjúgu eftir okkara lóg so eð eingin kunna sett sum ikki var aktivur í vinnuni í svíðari h tað tykið burtur tað sigur rvera kanst tú nú liggja við eini nøkrum fiskirættin og selja tey hvørt ár fyri eitt ár og senn uttan nakrantíð havi sett fótin á dekk uttan nakrantíð ava hava at ha hava sæð sjógvin tað anst tú gera nú í oyndarligheitir summi verða nodd at gera tað mann hav givið eina vovsna studning til til tyl línuskipin tey seljga víðari á hvørjum ári og tað er man loyvt tað er mann aktivt loyvt í í lógini so at tað sum saknast nú er at onkur torur at siga tingi sum tey eru hehesir fýrarnir vóna bara tað at eingin op plagar tað fyrr en fór seint her men einaferð fær sannleiksn ar koma fram og tá rokni við fólk fáa ein ómetaligan seikki minst tað at hann útlendskar betalurin sum teir loyvdu inn aftur hann veður ikki skattar eisini her tay orsakað okkarat dupulsskattaavtalun við norðurlond so verður eingin skattar úrhøvur um so nakar skuldi koma inn tá tað er útlendskar betalur halda nakar føroyingur góðtøkur tað men tað góðtaka hesir kanuttarnir
er næstfrøðari er jørgen niclasen
ja harra formaður eg fari at heita á tingi um at fyrigeva høgna hoydal tí eg skilji hann væl altso hann finglaðist við eina fiskivaðlóggávu í eini fýra ár og tað gekk eitt fram og tvey aftur og tað var ein lóggáva sum eingin vildi hava og eingin var glaður fyri og eingin skilti eg haldi hennrikold segði einaferðn at að tað manglaði bara ein av fornerma afturat í føroyum tá og tað var tarvafelagið haldi eg tað tí tað sum høgni hoydal var frammi og hansara lívsverk sum varanda lóggávan bleiv bara feiga á borðinum upp á nakrar mánaðar tí tí hetta var hnakað sum eingin vildi hava og eg ivist í mann ásjálvur vildi hava hana hendan lóggávan sum vit vit gera í dag er ein broyting í einari lóg sum høgni hoydal sletts ikki viðgjørdi tað er tað haldi eg keðiligt men men tað sum hetta gongur út uppá tað er at higartil øll árini frammanundan undaní øllum undanfarna samgongu hevur borið til at selt veiðurættindir og einans rinda vinningsbýtisskatt av tí tavul siga fimmogtretivu prosent í skatt tað hevur verið galdandi áðrenn henda løgin kom í gildi í undanfarnu samgongu og so víðari um mann hevur selt tað sum partabrøv ella hvussu man hevur selt tað tyststatvakssøla av veiðarættindum so var øgilig kritikkur serliga frá andstøðuni at um tað var soleiðisnar at ein fór úr vinnuni og seldi og stakk pengarnar í lumman so segði mann ja men hat tað er jú virði hjá føroya fólki mann selur so skal rindast ein eykaskattur sum mann kemur upp móti hálvfjerðs prosentum í skatti um ein slík søla fer fram tað er tað henda lógin ger tað vil siga hon tryggjar at tá ið ein persónur sum hevur rættindur selur tey og stingur pengarnar í egna lumma so verðurmann rindan ein eykaskatn eg havi ongantíð verið glaður fyri sær lógina hetta er ein lóg sum sum forðar dinamikkir tað vita vit av men men rættvísir so nógv tosa um tað er at er ein stórur vinningur av hesum so skal hann eykaskattast og nú skilji eg at at bæði javnaðarflokkurin og tjóðveldið eru í øðini altso tað val altso siga hesi skulu bara stinga pengarnar í lummanum ja ókey jtaðtað er so hvussu her nýggj støða hjá hjá teimum oja ja men tað rtað er gott at tit koma fram við er soleiðis mann ynskir tað men tað sum er viktigt við lógini og eisini við broytingaruppskotinum tað er at skatturin skal fella táið pengarnir koma lumman altso eitt partafelag er í gásaregin bara skal altso eigarnir á partafelagnum tá ið teir fáa pengar ú lummar so fellir skatturin m hjá partafelagnum sjálvum er tað jú líkamikið tí har er eingin persónur hetta uppskotið vísir á tveir trupulleikar annar er er tað eitt drakgarí dømir eru um at tað hava verið skip sum virkliga hava brúk fyri at endurnýggjas kanska serliga línuflotanum ja so er man ikki hevur mann ikki nokk av styrki sum mann her má onkur koma inn við einum innskoti við pengum við tí innskotinum so fær mann komið við einum nýggjum skipi soleiðis sum hendan lógin var orðað áðrenn so verður tað roknað sum ein søla og felagið skuldi seta av móti skatti til eykaskatti fyri tað tað hevði merkt at teir pengarnir sum komu inn tíggju milliónir krónur høvdu ikki váksið virðið á felagnum altso innara virði við tíggju milliónum og tavilsia tá teir so møttu bankarnar so hevði bangin sagt ja ja men har er so so nógv sett av til skatt altso vilja vit ikki lána og tavil siga tað var ein beinleiðis forðing eingin fekk nakað burtur úr nøkrum her og mann fekk heldur ikki nakað nýtt skip hetta sigur at tá peningurin kemur inn so skal tað roknast og fráboðast taks eingin sleppur undan men so stendur felagið ikki við eini minni virði av tí og fær mann so vinningsbýtið seinni so fellir skatturin altso hetta sigur skatturin skal fella tá ið persónarnir fáa pengar um tvey feløg verða løgd saman baði at hava vánaligan rakstur tað verður lagt saman tvey skip kanska blíva til eitt og sovíðari tey fáa ein munandi betri rakstur ja so er tað at rokna sum ein søla men skatturin fellir ikki fyrenn persónarnir sum eiga tað fáa pengar tað er tað sum hetta sigur og tað vil siga tað er uttan mun til um teir selja ella um tæir fáa vinningsbýtið so hendan lógin her bindur so væl upp fyri at eingin skal fáa pengar jtaðer so tað sum vinstrabongurin altíð í staðin fyri men men eg haldi ótrúliga spennandi at at bæði javnaðarflokkurin og tjóðveldi siga at clvaðirættindir aasom vilt javnaðarflokkurin í tjóðveldi er harðligu ímóti hannum mann skal betala skatt av tí eg veit eg havi tikið undirvið hesum uppskotinum og hetta tryggjar so tað at tann sum selur veiðurættindir hann betalir so hálvfjerðs prosent í skattið av vinninginum og eg man ímóti tí so so siga mær bara hvat tað skal vera so vit kunnu altíð lækka tað

celesenharra formaðurtað er púra rætt sum jørgun niclasen vísir á at tað uppskotið sum eg samtykt og galdandi er eitt slag av einari spennitroyggju fyri teimum handlunum sum kunnu fara fram og tann dynamikkur sum eigur at vera í vinnulívinum hetta uppskotið loysir eitt sindur upp fyri tí men vit eru slett iki komin á mál eg statvekk nøkur ting sum eiga at verða eftirhugd soleiðis at at tað er ein lóg sum funkgerað væl men tað at høgni hoydal øsir seg so nógv upp og sigur so nógv ting kann tað hugsast at at hann hevur eitt sindur ilt av at hendan samgongan sum fingið sett hetta á skinnararnar við at mann ikki kann selja seg ríkandi ót úr vinnuni nakað sum høgni hoydal og aksel johannesen ikki kláraðu at gera
eg havi
hendan lógin ger tað at selidúg so er tað ikki fyri at selja teg ríkan men so er tað tí at nú leggja vit líkasum á annan bógv ella eisini tí aldurin er komin at høgni hoydal er er púra ørur at fólk sum sum forvinna pening burtur úrøðrum skulu rinda skatt tað tað tað tað skilji eg ikki men eg kann gott skilja at hann er so óður og frustreraður tí tí eg bað løgtingið umbera fyrigevunum tí at at nú er er hægsta tilfeingisgjald so nakrantíð goldur var í fjørð eingin sleppur at selja veiðirættindir stinga tey lumman uttan at venda skatt alt tað slapp man undir á hødna heita meðan hann hann og aksel v.johannesen gjørdu eina tvísgjða lóggávu sum syrgdu fyri eingin endurnýggjan lægri tilfeingisgjald í dag handlar vóru í hópatali har teir stungu pengarnar í lumman alt tað er fjernan nú nú byggja allir skip tí teir trúgva upp á skipanina og teir rinda skatt hvist teir selja rættindir eg dugi ikki at skilja ja og so hægsta tilfeingisgjald nakrantíð var í fjør altso hvat er problemið eg eg dugi ikki at skilja við vinstravinginum
ja so er tað næstu røðarhúsfóroðrið akstrarliga hann er seinur
gersovæl ja takk fyri harra formaður øh eg bíð a gera heilt klárt gera tað klárt øog týðiligt at javnaðarfólkur tiku seg undir hesum uppskotinum tað gjørdu vet heldusk varu viðgerð og vit tóku heldur ikki undir við tí tá tað var samtykt fyrstu ferðen tá lóggávan kom fyri tveimum árum síðani og nú siti eg fíggjarnevndini og tað var hoyringar var í fíggjarlengnini yri tveimum árum síðani um eitt uppskoti her tá tók eingin sum var til hoyringar undir i uppskotinum og távrso átta í uppskotið tað var jørgun niclasen sum næstma fíggjarmála m tá hann tók heldiriki undir upskotinum hannnú forsvarað hann tað løgið nokk tá hn segði tá me hetta var ein semja í samgonguni sum sum mann mátti gjøgnumføra sjálvt um hn ikki var glaður fyri tað og skal líka taka nøkurlunda tær argumentini sum komu fram frá ymiskum fólki sum vóru í í í til hoyringar í fíggjarnevndini so er tað sagt at í pørtunum av vinnuni fiskivinnuni hava vit eina tilfeingisrentu og orøkin til til hesa tilfeingisrentuna er at tey sum eru í vinnunini hava ei framíkjarætt ella henur egsklusivan rætt tey sev øll slepp ikki framat tey sum sleppa framat tey fáa so eitt loyvi sum fær eitt serligt virði og tað kann hava eitt lítið virð ella einki virði um han tosa um útróðrarflotan ella heimaflotan men har tað er nógva forvinnuna fáa loyvini rættiliga nógv virði til dømis við uppsjóvarflotanum tað ger so ella tað er tað sum hnkalla fyri tilfeingisrentan øh soer man sagt ókey vit skulu skatta søluna men tað er bara ein endalig søla sum verður skattað tað vara ikki skattað um mann selur eina ferð um árið hvørt ár so fellur eingin skattur og so an mnn hugsa ókey fara at pengar sum a koma inn í landskassan tá mann kann sleppa undan við at selja eitt ár í senn í staðin fyr at selja endaliga tað er rættiliga nógv sum bendur á at at fólk og tað skil mann kanska eisini ókey uvs ikkibara selja eitt ár sum leiða rættindini út og staðinfyrið selja tey so slepi eg undan hesi skattinum tí t rætliga ivasá at pengar koma í landskassan upp á sygd við hesum her tað er eitt endamál nummar tvey tað er so onnur lóggáva sum ger tað at at tað er munur á føroyskum eigarum og útlendskum eigarum tí at dupulsskattaavtalur gera tað at útlendskar eigaran betala ikki skattin í føroyum men sun heimland eg segði tað í gjár vistu vit taka til dømis framherja ffrrj hevur tveir oygarar ein føroyskan visti tey tey veja a selja so skal tað føroyski eiarin amfon olsen rindar skattins lóggávur her sa aventar endaliga men tá íslendski igarin samherji skal ikki betala skattins lóggávr her hann skal betala skattir í íslandi er tað rímiligt og so er tsi argumentini fyri er hetta góð skipan fyri vinnuna og fyri samfelagið fyri búskapin tað varð ikki mett at tað er ein góð skipan fyri vinnuna tí ati har er ein stór tilfeingisgenta um mann ikki tekur hann inn leypandi so fáa loyvini ótrúliga nógv virði og tað ger tað at tey skulu keypa seg inn í vinnuna skulu betala rættiliga nógv fyri tey sum fara úr vinnuni tað ger tað teð trupult t koma inn í vinnuna mann skal taka sær stóra lani skuld og fyri tað næsta og tan man so prannskattar ðtá i man fer úr vinnuni so ger tað kanska eisini tað at man fáa eina øgiliga stirvna skipantað rættliga nógv sumikki vilja fara úr vinnuni tí at tað loysirse betur at vera í vinnuni tí fáa vit ikkiteir natúrligu tillagingarnar og dinamikkin í vinnuna sum vinnan hevur tørv á h øh tað sum er okkara uppskot og tilmæli í javnaðarflokkinum tað er at taka tilfeingisrentuna inn leypandi tað tilfeindsrentna sum er í vinnuni gera vit tað sum fær landskassin nógv størri inntøkur loyvini missa sínt virði taðvil siga at tey sum keypa seg inn í vinnuna a hava nógv lættari at keypa seg inn og fólk hava lættari veg at selja tí tá er tað ikki ein serligur skattur sum liggur á teim hon selur sum kansn seldur fólkið aftur við at selja og ogpi at fáa eina meira tinamiska og fyri landskassan tað at hann fær leypandi tilfeinisrentuna inn ella stóran part vitt tilfeingis rentun inn tað gera eisini tað a landskassan hevur nógv betri ráð til eitt gott vælferðarsamfelag túr okkum øll og kanska eisini at geva vanliga føroyinginum lættar í gerandisdegnum so javnaðarflokkurin samdur við øllum teimum sum hava verið tilhoyringar og fyrisovuðt eisini távarandi landssmann fíggjamálinum jørgum nickasen at akkurát hendan skipanin er ikki góð aðhevur betri at hava eina skipan har mann hevur tilfeingisskjøl tar mann tekur leypa tí tilfeingis gentina inn á hvørjum ári í staðin fyri at gera eina serskipan í sambandi við sølur at eisini eru nøkur undantøk sum ger tað at tað ber til at sleppa undan hesum skattinum um mann ikki selur endaliga men selur eitt ára í senn so javnaðarflokkurin tekur ikki undir við uppskotinum harra formaður
ja so eru tað nakrar viðmerkingar bjarni
parason petersen fyrstakk fyri harra formaður samgongan hon hevur hon í øllum førum viljað hetta her við at tað skal vera ein ein ávís um setiligheit í í fiskivinnuni og nú kann mann diskutera aftur og fram hvør skipan er best men hvat hevði hent við um setiligheitina vissi mann hevði eina uppboðssøluskipan tí tað sum mann ger nú er um mann útlutar fyri sovítt uttan nøkur galdandi kriterium at útluta bara og og tekur so eitt tilfeingisgjald inn sum er rættiliga diskret un tú spyr meg h men hvussu hevði tað ávirkað um setiligheitina vissi mann bara hevði eina pboðssøluskipan galdandi
takk fyri
akseli johannesen ja takk fyri tað er eingin ivi um ati att ein og hvør vinna má hava ein ella altso na eina umsetiligheit eisini um tað bara handilsvinnan tað ór hon til at kunna keypa og selja handlar í fiskivinnuni við uppboðssølunum ser man fría um setiliheit og og vinnan kann eisini uttan uppboðsølu hava eina umsetiliheit innu men við hesum uppskotunum her so ger mann tað at fólk hugsa ókey vist eg selji sum skal rinda altso tveyoghálvfjerðs senti skatt tað eggjari ikki logu setligheit usu vusu man hugsað mn kanska heldur ókey viss eg leiði tað út eitt ár í senn í allar aður sleppi eg undan hesum skattinum so tá skipann byggi kasta til at tað er nøkur sum sita á rættindinum sjálvt um tæy eg kanska gevast at fiska so halda tey tey frægari at leiga tað út og spar oygarættin leiga út til onnur at fiska fyri seg heldur enn selja so henda skipanin eggjar ikki lømis cetiliheit kanska gera skipanina meira stirna enn nein einvin
núl skipan eigur at vera
parsen takk fyri ja eg kundi illa verið meiri samd við aksevil johannesen eg skilji slett ikki at borgarligir flokkar kunnu innføra eina lóg sum í veruleikanum stavnsbindur fólk til at verða verandi í vinnuni og ger tað ótrúliga trupult hjá ungum kreftum at sleppa inn tí tey skuldu eisini keypa fyri eitt framkaitalsera virði sum kann blíva ófatiliga høgt í framtíðini og so g ætlað at spyrja aksev johannesen hví hann heldur at mann í staðin fyri er valt at gera tað nógv einfaldari og taka meira til dømis at hækka gjøldini sum longu eru á áuppsjóvarfiski soleis at hon tekur størri parta í øllum førum tá i virðini eru høg at mann so tekur størri part av tilfeingisrentuni inn so er tað yvirstaði og so er tað einfalt fyri vinna um setiliheitin kann vera stór og smidlig
hvør
ja tað er tað e júst tað sum bjørt samulsen sigur tað verur ofta sagt at ta størstu ella te eráríini og sað teir bestu loyvini kaska serliga uppsjórar vinnuni at tey loyvini kanska hava virðir fyri milliardir um mann hugsar tólv ár fram og og longri enn tað vit skal umetast a visti mann tekur leypandi inn ta tilfeinisgentuna sum er so fær landskassin sínar pengar og tá ger tað at loyvini missa sítt virði tað á loyvini hava virðið tað er tilfeindisgentan øh ømissta tað safáa altso landskassan felta sínar pengar og vinnan verður meira tynamisk og a mann fær eisini tað at nógv lættar at om in o vinna tí tá skal man ki leggja vistuvitv taka ta heilt heilt heilt stóru fyritøkur til besta loyvini kanska milliardir á borðiðvit koma inn tað klárar eingin vanligur føroyingur at gera í hvussuur so tað tað eg púra samdur við ø bjørt samunlsen í

so er taðh takkfyrhara formaður tað er eingin ivi um at at tað skal betala seg at vera øllu førum í vinnuni visti mesti mann finnur út av tí men tað skal ikki betala seg at fara og selja ognina hjá øllum føroyingum tað ber slett yvirhøvur ikki til hetta er eitt óalmindiliga vánalíið vánalig skipan ein en vánaligta uppskot og eg skilji yvirhøvur ikki at serliga fólkaflokkurin báð smbandslokkurn ganga við til hett her at altso at attanásæ tú bindur tey sum eru í vinnuni fullkomiliga niður og sigar ton más ljóstan ikki selja nakað sum helst il a sleppa sær av hetta tí at jamen so verður tú brannskættaður í staðin fyri at virka og tjena tæir pengarnr sum kanna vinnuni og so kann tað føroyska so kann løgtingið og landsstýrið stilla tilfeingisrentuna sum sum tann einagongurvinnuni takk fyri
formaður so er tað aksel
ja eg haldi nú hetta er ein sorar politiska avtala har fólkaflokurin fekk sín fiskivinupolitikk ígjøgnum og tað smakkaði kanska veljaran hjá sambandsflokkinum illa sum skuldu sambandsflokurin hava okkurt haftir fyri og tað bleiv til hetta her og tað smakkaði smakkaði fólkaflokurin fólkaflokkinu illamentaðvar noydu at taka undir við tí heg sandur altso tá van er í fiskivinni so kan tað sjálvani loysa seg og tað er iki altíð tað er ein tilfeinsrenta heldur ikki uppsjóvarvegnuni sjálvt um hon er framúr ella heilt heilt heilt stór te seinastu árini g egr framvegis tað men tann tann lógin um veiðugjald sum jørgun niclasen legði fyri løgtingin fyinøkrum árim síðani hana haldið er skilagóð í í prinsippinum tað vil siga at tað er ittprosent partur av avreiðingarverðunum og hægri avraingarverðiher hægri prosentpartur og lægri avraðingarvirði her lægri prosentpartur so fær mann tilfeingisrentuna inn ella í hesum ferð bara ein part tí prosentin er ólag tá ið prísurin er høgur tá prísurin og høvur so eigarprosentini vera munandi hægri tað hes prísurin ferðiniðr í balt so eru eingin tilfeingisrenta so eiga prosentini at fara longur niður soleiðs t mnnbetalir minni tí tað er ikki endamáli at talan um tilfeinisrenta soum eingin tilfeingisrenta er har men tað betala størsta partin av henni tá ið hon er har
kristia
andreasen takfyrhara formaður ja eg havi roynt at prøva funið út av hvar er tað javnarflokkui egnan vil á fiskivinuøkinum tí g havi øliga ringt at fina útav av akselvin akselvi johanesen vin harra formaður tí hann er ímóti øllum men hann sigurikkivat anætlar sær at seta staðin men eg skilji tað faktist soleiðisn at tað einasta sum eg galið nú tað er tað at tilfeingisstjørni er forlág annars er skipanin góðum nákk soðsa skilji eg hvussu eg akselvi johannesen ein lítil rættleiðing bæði til akselv johannesen og tilhøgna hoydal skattur sambært hesum lógini herpeint er ein serskattur tavulsiða útlendinar petala eisini skatt av hesi lógini so tað ikki rætt at útlendinar sleppa slepp undan a slað skatt takfyrihaframaður
liga
ja allarsíðsta sum sum khrisiandiasen føri fram so hevur teir málið veriðtil hoyringar tá tað var fyri hálvum øðru árum siða løgtinginum og tá fingu vit greitt upplýst frá taks og frá fíggjarmálaráðnum í nevndini at útlendingar komu ikki fptæla skatta eft hsum her peint um vit høvdu dupsskattaavtalur við tey taðvil saga at norðralond millum annað og har undir ísland tað kom ikkibstala skattar et hsum her øh tað sum javnanrflokkrin vil er rætlið greist vit kunnu ikkibroyta allar fiskivinnuskipan hjá fólkafloknin í samtykt tí tað hr givið tólv ára loyvir vit kun iki taka tey loyvini aftur men vit halda í staðin fyriat hava ein serskatta skipan sum skal skatta við sølu me ikki skattar annars at vit taka tilfeingisrentuna inn í nógv størri muninn í dag altso vit fáa stilla prosentini í tí lógini soleiðis at tey svara veruliga tilfeingisrentuna so fáa tað inn leypandi og so avtaka vit hesa lógina tí tað hava loyvini ikki nakað serlig virði um vit taka tilfeinisrentuna inn leypandi
ja tag næstrøðari bjarni kárasun petersen ger so væl
takk fyri harra formaður øh eg velji at taka orðið tí at vit hava eitt broytingaruppskot sum sum sum bæði tykist at vera eitt sindur skattatekniskt og roknskapartekniskt og nú situr rutt vang í fíggjarnevndina fyri framsókn so eg havi ki sett meg inn í í í málið meir enn so men tað sum eg haldi eg viktut at býta merki í tað er tað ati vit eru ósamd um hvussu mann skal skipa fiskivinnuna í føroyum eg haldi ikki at politiska skipanin eigur at leggja í hvør fiskar eg haldi at meira leggja leggja í nøkur grundleggjandi galdandi kriteriu fyri hvør kann fiska tað er at fáa eina fiskivinnuskipan sum er gjøgnumskygt sum eggjar til effektivitet sum skapar ein ávísa dinamikk sum elvir til virðisøking og ein skipan og hetta er kanska vert at býta merki við ein skipan sum skuldi vera einføld tað var í øllum førum tað hesin her hendan samgongan fór væl uppá at tað v fáa eina einfalda fiskivinnunýskipan ella fiskivinnulóggávu eg má staðfesta nú aftaná trý ár her á tingi við hesari samgonguna at skipanin er alt annað enn einføld hon er eitt klútað teppi av tí aðrari verð tað er ikki ein tað er ikki ein persónur sum kann taka dagar millum hvat vendir upp u hvat vendir niður við hesum lógaruppskotini og nú kemur eitt broytingaruppskot í tólvta tíma og tú hoyrir hvussu fólk tuskau surra ímillum sýn tí at eingin forstendur hvat tað betýði tað er et sindur indegativt um hvussu torskil skipanin er blivin og júst ikki einføld sum samgongan ætlaði sær sjálvandi tá ið mann fer at fiska fólksins ogg so so fær mann nøkur ræðuliga eksplosiv rættindi nøkrur rættindi sum hava eitt øgiliga høgt virði og tað helt eg og tað helt framsókn at mann skuldi brinda við kasta eitt fyri ígjøgnum uppboðssøluni hevði tú gjørt tað tá hevði um setiliheinini kunnað verið akkurát so frí sum hon vildi tí tá ið tú longu goldið við kastað eitt og tey finguð tilfeingisrentina inn mann hevur valt ein annan loysn loysn mann útlutar politiskt tað er aðalsetningurin om meginreglan í fiskivinnupolitikkinum frá nú av tað er lang tólv ára rullandi loyvir og tey tað syndrið sum skuldi vera til vinnuligar royndir og annað tað hevur mann nú umskipað til varandi loyvir og harvið hevur mann tveytt alt út gjøgnum vindeyað sum eitur at nýggir aktørar skulu koma in í vinna tað vil siga at vinnan og eisini við hesum her uppskotinum har mann skattar rættiliga hart fyri endaliga avhending at vinnan hevur trupult við at hava dinamikkin sum hendan samgongan setti se fyri at hon vildi hava og tá ið mann hevur ein yvirnormalan vinning sum mann hevur tá mann fær tillutað rættindi fyri at kalla einki og mann ikki tekur serliga nógv inn av tilfeingisgjaldi so er talan um ein yvanormalan vinning og tað elvir til eina kraftiga kraftga kapitalisering av fiskivinnuni og tað verður ófatiliga trupult hjá nøkrum yvirhøvur at kunna koma inn í vinnuna burtursæð frá teimum sum longu eru harinni sum kunnu bara keypa seg upp og blíva uppaftur størri men nú skal eg tosa eitt idur frá livruni her og fortelja tykkum hvat problemið er hjá mær tað eri ikki bara tað at eg eri ósamdur við samgonguni tað er ikki bara tað at eg eri ósamdur við fólkaflokkin og sambandsflokkin um miðflokkin tað eri ikki tað at eg bara eri ósamdur trupulleikin harra formaður er eg havi ikki álit á tykkum eg havi ikki álit á at tit arbeiða fyri at fáa eina góða skipan eg havi iki álit á at tit royna tilsnúgva eina skipan sum er til frama fyri dunamikk og efektivitet og at fáa fleiri inn tí eg havi ikki álit á tykkum og tað er nakað sum eg ikki klári at rista av mær hóast eg vil eg havi roynt at lisið broytingaruppskotið við við við opnum eygum men av tí at eg ikki veit hvør før er pennin og hvat tað ítøkiliga betýðir so kann eg ikki hava álit á at ta at broytingaruppskotið ger skipanina betri eg eri alt forfreistaður til at halda at tað er okkurt sum er komið uttanífrá og at mann so fær handskan at passa soleiðis at onkur fær tað sum mann nú einaferð vil hava tað er tað sum eg haldi er trupulleikin hjá mær í øllum førum og hjá framsókn tað er ikki tað vit eru ósamd tað er øgiliga øgiliga legetint at vera ósamdur um hvussu vit skipa fiskivinnuna men eg havi ikki álit á at samgongan vil fiskivinnuna tað besta eg haldi tvørturímóti at tað er eitt fátal á monnum í samgonguni sum renna ørindir fyri nakrir stórur aktørar og eg vóni og hopi at samgongan kann sannføra meg um nakað annað men tað hevur víst seg at verið ein ófatiliga trupul uppgávak
fvra eg hvlta anna ja takk fyri far minnan á at hann skal tosast ella tað sum tað stendur í tingskiparnin tingmaður skal altíð venda røðu síni til formansins tó siga mann ikki at tosa ul eirleiðis men nú fær hanna jensen
viðmerking ger so vælja takk fyri harra formaður ja tað er eg haldi at bjarni kárasom petersen hevur fatur á einum tráði sum sum kanska mong sita við at hetta her rættiliga tekniska broytingaruppskotið sum eg komi nú tveir dagar aftan á at mann faktiskt hevur atkvøtt á málið gjøgnum aðru viðgerð er komið for seint og tað er fór ógjøgnumskygt og tá mann so hyggur eftir upprunauppskotinum so stendur eisini nakað um gera tað møguligt at gera um býtið og so tan il siga up á onkran máta so hevur hetta tørv á at blíva viðgjørt aftur í ljósinum av tí altso snýr tað seg nú um at skifta orðið sølu og avhending um til umbýtið altso vit í framsókn vit vilja hava tína mikk í vinnuni men vit vilja eisini at tílík mál sum hetta her verða viðgjørt ordiliga og tí haldi eg tað at visti tað var hetta mann vildi so skuldi mann havt tikið tað við í allari viðgerðini og tað var tað mann skuldi havt atkvøtt um
veð
takk fyri harra formaður tað er øgiliga trupult at líka at fáa tíggju minuttir til atfáa skil á hvat hendan lógarbroytingin merkir hóast tað sum so vil eg gjarna siga erhard joensen gjørdi eina góða roynd ir at greiða frá hvat nað merkir og tað kann gott vera at upptið broytingartið ikki hevur nakað upp á seg trupulleikin er at at eg í øllum førum eri blivin so traumatiseraður av tí førda politikkinum at eg ikki dugi at skilmarka longur ímillum nær eitt uppskot er gott og nær tað kemur onkurstaðni frá sum eg ikikann gjøgnumskoða tað er trupulleikin tí at eg ikki havi álit á samgonguni og tað haldi eg onkursvegna erbulurin í hesum mann fær ikki gjørt eina konkreta vurdering tí at mann hevur ein illgruna um at fólk renna ørindir og tað hevur sum eg segði í áðni verið øgiliga torført hjá samgonguni at sannført andstøðunum nakað annað tvørturímóti er tað nógv dømi um at tað øvuta møguliga er galdandi og tað haldi ikki eg tann rætti mátin at skipa
fiskivinn politikk uppáa ja takk so er tað kristian andreasen
ra formaður eg eri sjálvandi keddur av at bjarni káyrassum petrn ikki hevur ikki hevti álit á okkum tað er tryst at hoyra trupuleikin er bara tann at uppboðssølarnin virkaði ikki tað vóru teir somu stór aktørarir sum bjóðað hvørja ferð tað koma eingin nýggjir aktørur í inn í myndina meðan undanfarna samgongan sat e tað bar ikki til undir hesari samgonguni hava vit gjørt tað at tey fimtan prosenti fóru uppsølu hava vit lutað út til nýggjar aktørar fyri at fáa aðrar enn í vinnuna og tað er komm nýggjir aktørar und undir okkara samgongu og vit hava nú innført ein serskatt við at avhenda loyvir endaligt bjarni kára sum petre heldur tað vera at ganga ørindi fyri vinnulívið so skal hag tykva umafturtakk fyri hara formaðu
ja takk bjarni
kára sum petersen ger so væl takk fyri harra formaður uppursøludsskipan sum undanfarna samgongu arbeiddi við honum honum kanska livdi ikki upp til tað tað vón mann hevði um hana tað vil geva kristian andreasen rætt í men eg haldi framvegis framhaldandi at tað er tann rætti loysnin at býta eftir tí at tað sum mann ger í dag er politisk útlutning gaman í er onkur komin afturat í fiskivinnuna men tað er mann kann seta spurnartekin við um um tey sum eru komin inn og tey sum hava verið hildið uttanfyri kanska uppaftur týdningarmiklari at at nevna hava hava fungið atgongd út frá skoymum fortreytum tað varð tað er í øllum forðini verið tosað um at at at umsóknir vórðu latnar inn at tað varð gjørt upp á einum skeivum grundarlagi og so kann mann spyrja hví so er tað havi eg hóast siga bekreftar eitt sindur tann illgrunan ella tað vantandi álitið sum eg havi á samgonguni og tað at mann roynir at brandskatta tað mann hevur verið sera umsetiliga nú tað fer tað fyrsta liðugt at liva ikki upp til sítt endamál tí mann vildi hava eina umsetiliga og tað hevði ikki verið ein trupulleiki við sum mann hevði eina uppsøluskipan
ja takk
berhard joensen ger so væl takk fyri forspørna bjarni karlsson nevndi at at tað her fór at føra til ella galdandi lóg fór at føra til eina ekstradurnera kapitalisering í av vinnuni av feløgum tað haldi eg er er beilagið skeivt av tveimum grundum er tað fyrsta tí mann hevur tað sum eitur tilfeingsskild inni í skipanini og tað er amboðið tað amboðið kann mann skrúva upp á soleiðis sum mann vil mann kann skrúva tað soleiðis at mann tekur alla sokablaði tilfeinsrentuni inn mann setar bara har til sum mann sigur nú tekur mann nú mann komið har til at nú er útrentan komin inn og so við hesum uppskotinum hvar ið tú hevur valt ella hvar ið mann hevur valt at brandskatta við endaligari avhending tey bæði uppskotini tilsamans eiga at gera tað ella tað mótsetta at tú ikki fer hana í yvirkapitalisering tí vinnan veit at hon kann altíð blíva áløgd
ja takk bjarni kárason
takk fyri frú forkvina øhsjálvandi tá ið mann hevur valt hendan loysnin við politiskari útluting so er fyri sovit einki annað alternativ enn at taka inn tilfeingisrentu og spyrt tum framsókn so er hon altulág í dag øheg hevði gjarna sæð at hon var hægri í øllum førum so mikið høg at hon lá upp at um ikki var beint á ásetti tilfeingisrentuna so tað haldi eg er ov lákt og tað er sjálvandi eitt amboð sum mann kann brúka øh hetta her við kapitalisering tað tað sjálvandi tað verður mótarbeitt við tí at mann tekur tilfeingisgjald inn men men tað er tú sleppur ikki uttan um at fyri at blíva ein aktørur í vinni í dag so krevur tað ein ein yvirnormala eina yvirnormala mongd av kapitali og gongdini hetta er ikki nakað nýtt gongdini hevur verið soleiðis í fleiri ár ø og og hetta her við at konsintratiónin blívur størri altso mann sær hetta her við at mann keypir bæði bankabygningar og bakaríir og handilsmiðstøðir og hvørtá sínum branskir sum reiðarínið egentiliga sletti ikki burdi verið ein partur av men men eru tí at tey skulu koyra kapitalini hjá sær onkustaðni at forlenta
ja takk næstan at røða er bjørt samuelsi
ersvæltakk fyri frú forkvinna eg havi eitt sindur ilt av samgonguni g altso eg haldi eitt sindur sindur teimum tað var tað tað má eg siga tey hurra runt og problemið blívu bara á rættartrygdin hjá bæði borgaranum íslandinum og vinuni er er stórum vanda hetta uppskotið byrjaði fullkomilig a tí skeiva beinunum tað tók at ár hjá samgonguni at koma við einum uppskoti um at skatta søluna av veiðurættindum og vit minnast øll hvussu sambandsflokkurin og og fleiri við teimum fleiri fólkaflokkunum eisini søgdu at hetta fór at at gera tað at tú mast fært steðga fullkomiliga allari spekulatión og so víðari sovíðari nú tá ið vit gingu á løgmann her í gjár í samband við at í fyrradagin í samband við hitt fiskivinnuuppskotið sum vit avgreiddu tá so blívu vi við at pressa hvussu nógvir pengar eru so komnir inn nú og tað eg haldi enda við hann segði tvær tríggjar milliónir fyr eitt ár og eg eg standi bara eftir eg minnist gott tá hendan lógin kom so vórðu tað øll sum vórðu til hoyringar tað stóðu eig sást eisini í álitino sæst í álitinum sum simpultanst søgdu hetta her er nakað rót tað bleiv gjørdar átjan broytingar longu til fyrsta uppskot so bleiv lógin aftur broytt í fjør og núvur hon aftur broytt fyri triðju ferð og tasku bara minna á at lógin um fiskivinnu sjóðfeingislógin hon er broytt har gjørdu oman fyri tvey hundrað broytingar hon hevurverið tíggju ferðir ferð løgtingið og blivið broytt ber tað til í ein rættarstati altso ber tað til vi ein rættarsamfelag at koma rennandi hinn einum løgtingi aðru hvørja løtu og broyta hetta og hitt tí mann hevði miskilt og forrestini vist menninsu tá einas eg standi eftir við nú tað er at vis eg var vinnulívsfólk so hevði eg í fiskivinnuni so hevi eg bara brúkt allar hinar møguleikarnar sum eru fyri um setiligheiti eg hevði selt kvotur á hvørjum ári visti eg ikki skuldi brúka tað sjálv og so hevði eg býtt ímillum og býtt um og so frameftir sum samgongan loyvir sum lóggávan loyvi nú eg sæti sæð nakar orsøkla av henda endaliga tí tá skuldi eg brannskattast altso tað gevur ikki meining tað gevur ikki meining fyri vinnuna tað er at at at at at gera vinnuni fortræð og tað gevur so slætt ikki meining fyri landskassan tí tað koma einki pengar inn og og tí má eg simpulikin spyrja samgonguna hví brúk ma ikki bara ta einfaldi lóggávuna har mann hevur mann hevur eina lóggávu sum skattar sum leggur avgjald á tærteir partar av fiskivinnuni har tilfeingisrenta er ella teir størstu partarnir av henni nemliga uppsjóvarvinnuna og har hevur mann eitt gjald á uppsjóvarfiskasløgini og hví skrivar mann b tað gjaldið altso tað hevi eg givið meira í landskassan so hvørt sumprísirnir vóru høgir og tað hevði gjørt han at slappa undan hesum her forferdiliga lógarjuksunum frú forkvinna eg má brúka tað orðið eg fær biðjað fólk gjøgnumganga allar broytingarnar sum hendan samgongan er komin rennandi við síðan hon tók við á fiskivinnu økinum tað er stór skomm altso vinnan hevur ikki ánilsi fyri hvat hon skal fyrihalda seg til í morgin so snakkað um tryggar vinnukarmar tað hevur ongantíð verið ein størri fløki stampur á fiskivinnulóggávu økinum
og nú hava tey kunu hjálpt um at klára fløkt avgjaldsøki uppí eisini takk fyri ja takk her eru viðmerkingar
bjnr ger so væl takk fyri fyri forhvinna bjør hamesen spyr hví skrúva tyk ikki itt sindur meir a pá tilfeinisgjaldin eg kann gott fortelja tær eg tlúgvi eg snakki fyri alla ta samgonguna sum eg ikki er í partur av tí tey vilja ikki hava mær pengar inn frá av gjøldum sjálvt um tað eru milliardar virðir viljiarda yvirskot so halda tey at pengan liggja betur har úti í staðin fyri í tí føroyska landskassanum virskipaninsvar áðrenn bara fekk friðat virka eina løtu so heigu løgmann kínn havt eitt yvirskot kanska upp á fimmhundraða milliónir men tað ynskir ikki yvirskot tey ynskja heldur at nøkur onnur sum ikki nøkur onnur enn landskassin skuldi hava yvirskot takk fyri fyri forforðinam
ja takk bjartsann
sengersovæljúst so eg trúgvi at bjarni hammer hevur rætt tí at ein øgiliga stórur partur av samgonguni tað eru nøkur undantøk í samgonguni men ein stórur partur av samgonguni heldur ikki at mann eigur at taka meira inn heldur ikki hóast yvirskotið er fleirifalda tað sum nøkur onnur vinna í føroyum kann droyma um í partar av fiskivinu og latið okkum bara siga at tað er ein ærlig søk vissi mann hevur tann politikkin men so skal mann ikki koma rennandi niðan í løgtingi aðru hvørja løtu við lóggávu sum bara fløkir alt enn meira upp og siga at mann gjarna hvi eina rúgva av pengum inn tá ið mann longu sær at tað komme ikki pengar inn upp á hesa lóggávuna og tað eru so mong sum hava frámælt hesar lóggávuna tí hetta er ikki hetta er ikki ittgott míðtakkyr
ja takk so er tað høgni hoydal ger
hvørt sannstøðan nevnir hvussu nógvar broytingar eru gjørdar síðani fiskivinnulógvam varð samtykt í skundi eingin á desembur í tvey túsund og nítjan og eg havi talt tær lógarbroytingarnar upp altso sjálvari fiskivinnulógvamini eru gjørdar umleið hundrað og trýss broytingar og taka vit hesa skattalógvamuna við so eru vit uppi á tilsamans einari hundrað og hálvfems tvey hundrað broytingar tað er meira tað svarar næstan eina broyting fyri hvønn dag tingið hevur verið saman síðan lógin varð samtykkur og tað svarar hvussu til eina broyting triðja hvønn gerandisdag og tað er tað vit standa við og hetta kann á tær trygga karmar og siga tað at tær hava loyst nakað trupulleikar tær hava ongar trupulleikar loyst tær hava bara givið tilfeingi yvir til nakað fáar fyritøkur og tær kunnu akstum bara staðið tað at at tær størstu fyritøkurnar avgera saman við landstýrismanninum hvussu farið verður fram tað hevur nógv skjótari í staðinfalli sær í lógarparkraftan
ja takk so er tað bjørt samuelsen ger
ja takk nú veit eg væl at eg eri andstøðupolitikari og umboðir tað men men eg má siga at eg meini tað mín innasta hjartað at hetta lógarrótið sum er komið fyri dagin er ikki virðiligt fyri okkara samfelag og eg eg trúgvi avbjóðingin blívur at tað er eingin altso eingin klárar at rudda upp í hesum tí hetta er blivið so fløkt tað ringasta tað grøvasta dømi er heilt vist tá ið mann so setti í einum kapittul fýra í lógini um sjófeingi ein heild kapittul um hvussu mann skuldi seta ein part av tilfeinginum av til vinnuligar royndir og verkætlanir sum so ungfólk nýggj fólk nýggja fyritøkur kundu søkja tí tey høvdu onkrar spennandi ætlanir o her høvdu tein møguleika fyri at sleppa framat og tey søkja hvat hvat hendir hvat hendir landsstýrismaðuin gongur ímóti sínari egnu umsiting deilir út eftir kriterium handkoyring altso nýggj kriteriu í mun til tá ið fólk søkja aftaná kemur fram aftaná kemur fram at man hevur gjørt eitt politiskt býti og avtala hvussu samgongulimir skulu hava nakað í sín part altso tað ger mann ikki ein rættasamfelag fólk sum søkja um at sleppa framat tey mugu eina trúgva upp á tað fer sakuliga fram og verður viðgjørt eitt sakligum kriterium hatta hoyrdir trýst til hetta málið man távíahetta er ein ein partur av hvussu mann hevur fløkt alt u
er ein ellibita á løgfrøðiligum neyðuga fiskivinnu í beirum næstur á ráð verður løgmaður ger so væl
takk fri forkvinna hetta er okkara høvuðsvinna fiskivinnan og nú áa vit tíbetur eisini eina kan man siga blomstrandi á alivinna afturat at dúga upp á sum ein ein av okkara høvuðsvinnun eisini og harumframt ein vaksandi ferðavinnu sum kanska er okkara triðja beinbúskaparligaboðini standa á og bara tað í sær sjálvum er hent upp á hesi her seinastu kanska tjúgu árini at okkara búskapur nú ikki einans er treytaður av gongdini í okkara fiskivinnu men nú er tað alivinnu og eini vaksandi ferðavinnu umframt øll onnur tilboð vit hava fingið her í føroyum sambandsfloksins politikkur á fiskivinnuøkinum er at vit skulu hava størst so stóra burðardygd bæði bæði lívfrøðiliga og fíggjarliga og at virðisøkingin skal vera so stór sum til ber í okkara høvuðsvinnu um okkara fiskivinnu inklodera og at tað skal vera gjald fyri at hava hesi serrættindini hetta er avmarkaðu rættindini tað er tí at vit tillata okkum at leggja gjald á vit skulu ikki longur enn tretivugfjøruti ár aftur tíðina tá rindaði landskassin til fiskivinnuna ið stuðli fimm hundrað milliónir krónur nú fáa vit landskassin fimm hundrað milliónir í inntøku frá hesum vinnum sum er alivinnan og fiskivinnan so tað er ein kollvelting hend ein efektivisering eini modernisering sum ger at vinnan frá at hava hall og hava pengar úr landskassanum nú hevur vinning og betalir eina rúgvu av eyka innkjøldum í landskassan umframt vanligar skattir sum allar aðrar fyritøkur eisini rinda ein heila hálva milliard og tí er mín spurningur tá eg hoyrir kjakið her í dag altso hvat ætlar mann hvussu nógv vil hevta høga ting gjøgnum formanninin ella forkvinnuna í stólinum hava inn frá vinnuni taka vit fiskivinnuna so hevur hon kanska áðrenn tilfeingisgjøld eitt yvirskot upp á á leið ja í rundum tølunum fimm hundrað milliónir krónur um árið áðrenn vit nú taka trý hundrað milliónir í fjør tóku trý hundrað og fjúrtan miliónir inn frá fiskivinnu tað vil siga at vit taka meira enn helvtina í serskatti í eykaskattum frá okkara høvuðsvinnu o fiskivinnu og so hoyri eg fleiri flokkar eg haldi at allir andstøðusflokkarnir í øllum førum eg skal ikki siga sjálvstøðusflokkurin hann hevi ikki hoyrt sagt tað men tjóðveldið og javnaðarflokkurin og nú eisini framsókn sigur tað nei vit skulu taka enn og meira inn vit skuldu øllum førum taka tað sum svarar á leið til sjálva tilfeingisrentuna tað skulu í øllum førum taka inn í tilfeingisgeldum og so má eg bara siga ókey hvussu nógv skulu tú taka afturat vit taka sum er nú trý hundrað av fimm hundrað milliónum tað skal vinnan sjálbu heldur tvey hundrað milliónum krónur um árið aftan á allar skattir umframt tann serskattin sum her er ø og tí tí er gott at fáa vita frá hinum flokkum hvat ætlar mann hvussu nógv ætlar mann at taka inn og nú er tíðin longur farin forkvina heigi eg bara tríggjar minuttir til jaðru viðgerð nei hetta er triðjavigir orsaka líkalíka av so tað tí hetta málið tá tað kemur til hetta málið so er endamálið við hesum at ein søla har tú endaliga avhendar tínar rættindir sum landið eigur sum føroyingar eiga so skalt tú rinda ein serskatt fyri tað sum ger at bróðurparturin av tí vinninginum sum annars há tvær privatar lummar eisini undan undanfarna samgongu enda í landskassanum og tað burdu allir flokkar á løgtingi verið í

sovælnei eg má siga eg standi púrasta malsfoss sum kánus av at hoyra føroya løgmann standa her og siga sovorðin og spyr hvat vilja tit í løgtinginum altso mvit hava langt síðani lagt fram hvat við hvat hvat vit vilja í andstøðuni sum eghavi sagt við teiri lóggávur sum vit høvdu í gildi so høvdu inntøkurnar í hesum førinum frá fiskivinnuni verið tveyhundraðog seksogtjúgu milliónir meira enn tær eru í ár hevur hav eisini sagt vit halda alivinnarnar at rinda meir og løgmaður stendur akkurát her sum adáttir niður á mánaðinum blíva við at spyrja hvat vit ætla men tað sum tit ætla tað er at vinnan skal rinda minnital tir longuumframt við at gera einaskattalapp á tveyhunrað og sesogtjgu milliónir og nú ætlar tr eisini a at tað skal kunna keypast selja so smidligt som møguligt uttan at rinda nakað skatt tað er tað sum nógvar it uppá og hví ikki bara at siga hatta hví standa hevur og kykla fólki nakað annaðfyri ein løgmaður skal siga sætt í tinginum tú kanst siga tær í eini vælstríð e ikki standa og siga tað frá tings røðrarpálli heta erbeinleiðis ósægt sum løgmaður føri
nú haldi eg mann skal vanda sær um orðini løgmaður ger so væl
takk fyri forkvinna nú hoyra vit formann tjóði standa her og siga vit pjóða ikki at siga satt undir einum valsfríi tað er nýtt fyri mær eg tali altíð satt bæði á tingstrøðarpalli og undir einum valsfríi tí at vit politikarar skulu eisini kláta standa inn fyri tí vit siga satt undir einum valsfríi vit sum brúka rokningsskiftið gjøgnum heittal um at tað høvdu komið tvey hundrað og seksogtjúgu milliónir krónur meira inn gjøgnum forkvinna vissu mann f fylgdi uppskotin hjá undanfarnas samgongu so dugi eg bara við lættari høvuðroðkum at rokna út so er null verið eftir hjá vinnuni vinnan tjenar í dag áðrenn tilfeingiskattin fimm hundrað milliónir krónur rindar oman fyri trý hundrað milliónir úr tilfeingiskætti so eru bara tvey hundrað milliónir eftir men høvdu teir heita siga at vit teirra skipan høvdu rindað tvey hundrað og sekso milliónir afturat so er null verið eftir til vinnuna null yvirskot er tað tað sum høgni hoydal vil tað haldi eg ikki at tað rætta
ja takk so er tað bjørt samuelsen einav við
viðmerkingtakk fyribárður nielsen løgmaður skeiga tað at hann tosaði øgiliga hart um at hann vildi hava fleiri pengar í landskassan mann skuldi skatta mann skuldi steðga spiglatiónman skuldi skatta sølu hart og nú stendrandig sigur tað at mann skattar longu so hart sum mann kann so eg haldi løgmaður rýur eitt sindur av tveimum hestunm beint nú tí skal hann sleppa at svara so øll kunnu hoyra hvussu nógv er tað hann væntar kemur inn frá vinnuni frá hesari lóggávuni sum sambandsfolkuri í strongini ógá a fáa hvat er tað fyri stórar tí tá ið hetta kom fram upprunaliga sær løgmaður her fór at koma nógvir pengar inn tá ið mann avhendaði endaliga so í sløgmaður vil skatta vinnuna nógv harðari hvat er tað hann ið rokna við kemur inn og hví blívur løgmaður við at tosa um at hann ikki vil skatta vinna harðari tá ið hann nettupp er stríðst vyri hesum uppskotinum sum skal skatta endaliga sølu men sum yvirhøvur ikki skatta vismasølur selur ár fyri ár ella sínámillum bara endaligatakk
ja takk lógmenn
gersvæfrú forkvina undir undanfarna skipan vórðu loyvi rættindur seld endaliga uttan at nakar serligur skattur serskattur kom inn í landskassan ella nakrað aðrastaðni tað fóru í privatar lummar tað vita vit øll men nú við hesi lóggávuni er tað soleiðis at selur ein eigari seg úr vinnuni við rættindum um tað so eitt partabræv sum er selt ella um tað er eitt rættindi sum verður selt so fellur ein eyka skattur ein serskattur soleiðis at út við hálvfjerðs prosent enda í landskassanum samanlagt tað burdi alt hetta høga løgting verið tikið undir við onkursvegna í øllum førum soleiðis at hetta var tann skipan sum koyrdi inntil onkur annar fann eina betri skipanin seg tað man vil men í øllum førum hevur mann upplágt í hesum uppskotinum at selur onkurseg út úr vinnuni selur síni rættindur út úr vinnuni so enda bróðurparturin av tí søluni ikki í privatum lummum men í landskassanum har sum hesir pengarnir eyru heima sambandsflokkurin heldur annars at tann er vogi á tilfeingisgjøldum sum er nú er á eini góðari leið eg haldi ikki vit skulu skatta vinnuna nógv harðari men tá fólk persónar selja seg út úr vinnuni selja okkara rættindur okkara ognir tá skal skatturin enda í landskassanum hjá føroyska borgaranum
ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og vit fara til atkvøðugreiðslu í hesum málinum
ja vit fara at atkvøða í málinum og tað er soleiðis at sum vit hava hoyrt so er eitt broytingaruppskot til triðju viðgerð frá erhard joensen jakod mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen og vit fara fyrst at atkvøða um hetta broytingaruppskot tað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt tað eru seytjan atkvøðu fyri fjúrtan ímóti og eingin er blonk so er broytingaruppskotið samtykt og vit fara at atkvøða um málið soleiðis broytt ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri fjúrtan ímóti og ongari blankari og er sostatt endaliga samtykt og avgreitt frá løgtingin vit fara víðari í dagsskránni og fara til triðju viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgtslóg um heimild at fíggja koltursætlanina nakar sum biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti er enda o vit fara at atkvøða í hesum málinum hetta málið varð einmælt samtykt við aðru viðgerð við fimmogtjúgu atkvøðum og vit atkvøða nú við triðju viðgerðger so væl ja eg si ja jú so vórðu vit liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt við triðju viðgerð einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk og er sostatt avgreitt frá løgtinginum so koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um náttúrufriðing strikingafriðingarheimild annað og aðru viðgerð av løgsmálinummar seksoghálvfems uppskot i løgtslóg um náttúruvernd náttúruverndarlógin vit viðgera tær undir einum og tað verður kristian andreasen sum fær orðið ger so væl
takk yrihara formaður tað er soleiðsnir at rættarnevndin hevur lagt fram álit í málinum og eftirfíggjandi eru komin í ymisk ivamál sum vit hava fingið fyrisbrigingarum og tí skjóta ella fari eg at biðja heita formannin um at ella fara heita løgtingi um at koyra málið aftir í nevnd takk fyri harra formaður
ja og tað er bæði málinum hðu um ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið tað eru ikki fleiri sum hava biðiðum orðið so er orðaskifti endað og vit fara at atkvøða um at beina málini aftur í nevnd men tað skal atkvøðast tvær ferðir hvør sær vit atkvøðas fyrst um um løgtsmál nummar fimmoghálvfems uppskot il løgtslóg um broyting løgslóg um náttúrufriðing skal beinast aftur í nevndjaja tað verður ein lítið lítið bil til vit fáa atkvøttja tað er bara onkur lítil teknisktso vit bíða eftirja so var klárt at atkvøða vit atkvøða núum um løgtinsmál nummar fimmoghálvfems skal beinaiðis aftur í nevndja vitara altso einmælt samtykta beina málið aftur í nevnd so tað er gjørt men vit skulu so atskøða eina ferð afturat um hitt málið uppskot til løgtslóg um náttúruvernd um tað skal beinast aftur í nevndger so vælja tað er onkur at eftir at atkvøða so verð it liðug tað e einmælt samtykta beina málið afturnevnd hesi bæði málini og tey fara so bæði aftur í rættarnevndini tað er avgreitt síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og tvey tað er uppskot til løgtslóg um foreldramyndugleika og samveru til foreldramyndugleikalógin hvør tekur orðið tað er jørgun niclasen formaður í trivnaðarrovnd sum fær orðið gersu væl
ja haharra formaður eftir álit í løgtinsmál nummar hundrað og tvey uppskot til løgtingslóg um foreldramyndugleika og samveru foreldramyndugleikalógini tað er sólvit nolsøe landsstýrismaður sum lagt uppskotið fram sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð tveyogtjúgunda mars er tað beint í trivnaðarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundum níggjuogtjúgunda mars seksogtjúgunda mars apríl áttaogtjúgunda apríl og annan mai men annars hava nevndarlimirnir snakkað nógv saman dagarnar aftaná eisini undir viðgerðini hevur nevndina fund við barnabata familjuhjálpina barnaverndarstovuføroya felagið føroyski sálarfrøðingar martin drangberg umboðandi felagi fyri páparættindi gigni familjufyrisitingina landsstýrismannin í heilsumálum kali ohon johannesen og landsstýrismannin í almannamálum sólvit er nolsøe undir nevndarviðgerðini hava allir nevndarlimir lagt kreftir í at finna eina breiða semju og tað er eydnast tað er altso ein samdnevnd sum við broytingum mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg haldi óvanliga gott arbeiðslag hevur verið í hesum málinum har vit hava verið gjølla ígjøgnum allar paragraffir ógvuliga angaskeraðar nevndarlimir og allir nevndarlimir úr í trivnaðarnevndini hava lagt doyin á at finna eina semju og semjan er tað sum vit eru komin fram til her tað kundu verið onnur ting men vit hava so í einum so stórum og so kenslubornum máli hava øll lagt doyðin á at verða samd og tað eru vit nýggj lóg um foreldramyndugleika hevur verið ávegis rúma tíð endamálið við lógini tað er at tryggja barninum betrirættindi til bæði foreldrini í mun til galdandi lóg so er við nýggju lógini felags foreldramyndugleikin meginreglan tó a tað at ein hevur foreldramyndugleika einsamallur tað er eisini ásett í lógini sum ein møguleiki nevndin heldur at við broytingunum hjá trivnaðarnevndini so verða rættindini hjá barninum til bæði foreldrini betur tryggja í lógini vit hava undir nevndar viðgerðini havt fokus á børnini at tað eru børnini sum hava rætt til bæði foreldrini heldur enn at hava fokus á at tað kunnu finnast ósemjur millum foreldur tí barnið hevur um tað pá á nakran máta ber til so hava tey rætt til bæði

nógv hevur verið tosað um at lógin ikki er afturvirkandi men tað eru bert ásetingarnar í grein seks stykki tvey og grein sjey stykki tvey sum geva felags foreldramyndugleika um foreldrini lúka treytirnar um ávika vist at hava verið gift ella prógva felags bústað ella annað samlív ella tilgnýtið innan seinastu tíggju mánaðirnar áðrenn barnið verður føtt sum ikki eru afturvirkandi tað vil siga at tað sum ikið rætturvirkandi er tann parturin sum við føðing gevur automatiskan foreldramyndugleika og sjálvandi tá lógin fær gildi frá fyrsta januar ja men tá ava eru føðingarnar farnar fram sum hava verið áðrenn og tískil so er tann parturin ikki galdandi afturvirkandi men hin parturin taðvlsiða restinav lógini virkar eisini aftureftir um mál um foreldramyndugleika verður lagt fyri rættin í dag so kann rætturin bert døma foreldramyndugleikan til annað av foreldrunum tað vil siga um annað av foreldrunum hevur myndugleikan og hitt foreldrin vil sleppa upp í part so er bara ein møguleiki tað er at fara í rættin og krevja tað frá hinum og alt yvir til sín hso tískil eg við nýggju lógini broytt soleiðisnar at nú kann rætturin eisini døma felags foreldramyndugleika tað merkir at mál kunnu takast upp í rættinum eisini mál fyrr dømd kunnu takast upp í rættinum av nýggjum og við hesari nýggju ásetingini við møguleikanum fyri foreldrafelags foreldramyndugleika kann rætturin døma felags foreldramyndugleika taðer bara undantikið av vissu báðir partar siga kort á nei til felags foreldramyndugleika í møguligum ósemjum heimildarlógin at tosað verður við børnini so teirra sjónarmiði er tikin við her er ásett at hetta kann gerast við samrøðum við barnið barnaserskønari kanning og eisini á annan hátt tað at barnið verður inndrigið í slíkar ósemjur kann vera óheppið altso a barn má ikki setast út fyri at velja men atso at velja til og velja frá men eitt barn skal kunna greiða frá hvussu í tingini eru so tí hava vit í í nevndini hildið at her eigur eisini at standa ein hjásiti tað vil siga ein óhefti hjásiti sum barnið hevur álit á kann jú tryggja at sjónarmiðini hjá barninum um umstøðurnar verða rætt framborðnar nevndin mælir til at broyta grein níggjuogtretivu í lógaruppskotinum samsvarandi hesum greinarnar seksog sjey fevna um foreldramyndugleika hava í uppskotunum verður gjørt greitt at eru foreldrini gift tá barnið verið føtt ella tey giftast seinni so hava tey felags foreldramyndugleika og ummi somm at siga automatiskt hetta tekur nevndin undir við men í somu grein verður gjørdu munur á foreldrum sum eru sundurlising við føðin føðing og foreldrum sum eru skyld við føðing nevndin heldur ikki at munur skal verða á og mælir til at broyta uppskotið soleiðis at uttan mun til um foreldur eru sundurlisin ella skild tá ið barnið verður føtt so varðveita tey felags foreldramyndugleikan um tey sjálvandi lúka krøvini í grein seks stykki tvey um at tey hava verið gift seinastu tíggju mánaðarnar áðrenn barn varð fótt í grein sjey veru ásett at eru foreldur ikki gift hevur mamman foreldramyndugleikan einsamøll og so koma undantøkini uttan so at foreldrini hava gjørt avtalu um felags foreldramyndugleika sambært nýggju eisini verður í uppskotinum ásett at um foreldrini hava havt felags bústað sambært landsfólkayvirlitinum samanhangandi seinastu tíggju mánaðirnar áðrenn barnið varð føtt so hava tey felags foreldramyndugleika nevndin mælir til at víðka hesa áseting til ikki bert at vísa til landsfólkayvirlitið men eisini um foreldur á annan hátt kunnu prógva samlív ella tilknýti til hvønn annan samanhangandi seinastu tíggju mánaðirnar áðrenn barnið varð føtt so hava tey felags foreldramyndugleika og tað er við hesum viðmerkingum at vit seta fram eitt broytingaruppskot og við teimum broytingaruppskotunum er tað ein samdnevnd sum mæla til at samtykkja uppskotinum fyrsta broytingin sum vit koma við nú taki eg tær serligu viðmerkingarnar hon ljóðar á sambært ásetingini hava foreldur sum eru gift felags foreldramyndugleika sundurlesing og hjúnaðarskilnaður verða javnsett og hesi viðføra at felags foreldramyndugleiki heldur uppat tó ikki um foreldrini hava verið gift innan fyri seinastu tíggju mánaðirnar áðrenn barnið er føtt tavil siga um tað er sundurlesing ella skilsmessa beint áðrenn barnið verður føtt jamen so behalda bæði felagsforeldramyndugleikan allíkavæl í teimum førum har foreldrini ikki eru gift tá barnið er føtt hevur mamman einsamøll foreldramyndugleikan uttan so at foreldrini hava gjørt avtalu um felags foreldramyndugleika sambært grein níggju og tað er her við hava broyting nummar tvey og afturat hesum so kunnu foreldur eisini fáa felags foreldramyndugleika um tey kunnu prógva at tey samanhangandi seinastu tíggju mánaðirnar áðrenn barnið varð fótt hava havt felags bústað sambært fólkayvirlitinum og so siga vit afturat ella tey á annan hátt kunnu prógva at samlív ella tilknýti eitt tílíkt samlív ella tilknýti hevur til endamáls at tryggja at foreldrini kunnu hava felags foreldramyndugleika hóast tey ikki lúka bústaðarkravið tí tey av ymsum orsøkum ikki hava ella hava havt felags bústað hetta kann nú eitt hetta kann eitt nú vera orsakað av at annað foreldrunum í sambandi við arbeiði býr í øðrum landi hetta kann eitt nú prógvast við at vísa á at bæði foreldrini standa á skeytinum ella fyri húsalágnunum til ber eisini at vísa á eitt samlív hóast foreldrini ganga saman men enn ikki búgva saman orsakað av at tey ikki enn hava etablerað fastan felags bústað avgerandi er at hetta kann prógva at foreldrini í felag ynskja at uppvala og hava umsorganina fyri barninum við atliti at barnsins besta familjufyrisitingin kann biðja um prógv í hesum sambandi og við hesum er tað sum við øðrum at vit halda at barnið skal hava rætt til bæði foreldur og tí er tað við víðka hesa paragraffuna at geva barninum hendan møguleikan triðja broytingin sum vit mæla til tað er at sambært ásetingini so verður barnið tryggjað møguleikan at hava ein óheftan hjásita sum barnið hevur álit tað kann vera við tá mál um foreldramyndugleika bústað samveru ella annað samband verður viðgjørt hjásitin hevur til uppgávu í høvuðsheitum at hjálpa barninum at skilja tað sum fer fram at fáa sjónarmiðini hjá barninum fram og at tryggja at barnsins rættindi verða vird og tað er altso sum sagt við hesum viðmerkingum og broytingaruppskoti at ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja taðtakkfyri
ja so eru tað nakrar viðmerkingar fyrst edvard
jacobsentakk fyri harra formaður ja taðveri tað er nógv at gjøgnumganga í ein sovorðnum máli og eg vil takka formaðurinum í trivnaðarnevndini fyri at vit hava kunna havt eitt so konstrektigt samstarv øll nevndin um hetta málið kunnu barnsins vegna barnsins best at sita við eini felags loysn nú sum vit kumna at taka støðu til soleiðis mann fær avgreitt hetta málið áðrenn áðrenn tingið ferur til hús tað vil eg takka formanninum í trivnaðarnevndini fyri at
arbeiðið verður verður gott og og og greitt og og gevandi í hesum sambandi takk fyri harra formaður
jørgunicklasen ja harra formaður tað er tókkin vendir báðar vegir ofta er politikkur har mann finnur ting at vera ósamdur um og so verður brúkt nógv tíð at kasta aftur og fram við tí jo tað var kanska tað vit hava viðgjørt fyrr í dag eitt dømi um men í hesum málinum sum er eitt viktigt mál eitt kensluborið mál sum hevur við menniskjur fyri ikki at tala um her við børn at gera so hava allir trivnaðanevndarlimirnir verið ótrúliga grundig og konstruktiv og og uttan tað hev tað ikki borið til at komað til eina so greiða semju sum hesa takk fyri formaður
ja so er tað elsbet mersetis gunnestóttur
ja takk fyri harra formaður hetta er sum røðari nevnir at tá ið tey kanska ósemjur eru at mann fer í rættin at bæði vilja hava foreldramyndugleikan bæði mamman og pápin og har hevur tað verið soleiðisnar at tað hevði bara borið til at í ávísum dømun at tað ber bara til at døma annan partin til foreldramyndugleikar eftir mammu ella pápan og tað hevur verið nemliga ein trupulleiki hjá ella tað hevur verið ein avbjóðing hjá dómarum tí at hann kann gott síggja bæði líka góð foreldur tað er hetta her við at eg hevði tátt mær um røðan kundi toyntera hetta her við at tey sum longu eiga børn um tey kunnu fara rættin aftur og krevja foreldrameðugleikan eg hugsi um børn sum eru eittar sjeyar at nú kunnu foreldrini fara rættin sjálvt um bara annað partur av foreldrameðugleikanum
ja takk ger so væl jøgninita
ja harra formaður h nú er tað sólvut nolsøer sum lagt uppskotið fram men undan honum vartað netupp sbet mersetis sum hevur arbeitt leingi við hesum málinum og hatta delemmaið sum hevur verið at rætturin bara kann døma foreldramyndugleikan til annan persón tað hevur ført til at í einum føri ofta tá mamman hevur foreldramyndugleikan so ynskir pápin at fáa foreldramyndugleikan so kann hann ikki fara í rættrn er biðjin um felags hann verður noyddur at siga við dómaran hoyr nú fjernar tú mammuna frá foreldramyndugleikanum og gevið mær hann tað var tað einasta rætturin kundi gera við hesari lógini kann rætturin fara inn og siga jamen tit eru bæði egnaðir og rætturin kann siga við ta eg gevi tykkum felags foreldramyndugleika ella við øðrum orðum dómarin kann siga eg gevi hesum barninum rætt til bæði foreldrini og tað kann mann gott gera aftureftir fyri sjey fyri tíggju tólv ára gomul eisini mál har rætturin fyrr hevur ømt so so so hetta her er ein møguleiki sum nú er at rætturin kann døma barninum rætt til bæði foreldur tað er nýtt
ja takk so er tað bjørt samolsen
ger so vælja takk fyri tað var ein stórur dagur tá ið familjurættar øki varðe yvirtikið kom á føroyskar hendur undir undanfarnu samgongu og tað verður spennandi at fylgt hesum arbeiðinum við einari nýggjari føroyskari lóg sum ikki er eitt kopi av onkrari aðrari men attar at spyrja jørgun niclasen bara tí at nú siti eg ikki í nevndini so alt stendur ikki hundraðprosent greitt men eg hald tað eitt øgiliga gott prinsipp av felags foreldramyndugleiki r útgansstøði men hvussu er støðan tá ið foreldrini ikki hava nakað serligt tilknýti men mann veit hvør pápin er og pápin vil gjarna hava fariskap men hann kann ikki koma undir reglurnar um at hava tilknýti ella hava bú saman er tað so bara rættavegin pápin kann fara ella hevur hann aðrar møguleikar til dømis við semja er við mammuna um at fáa tað avgreitt annan veg ella vissu ósemja er er tað so bara rætta vegin kann jørgun niclasen greiða frá
tíð
jatakk ger sovæl jørgin niclasen ja tað er ein spurningur vit hava viðgjørt nógv men niðurstøðan hjá okkum sum er í segði her semjuni vit hava gjørt tað er at atforeldramyndugleiki kann altíð avtalast avtalast millum millum bæði foreldrini so er tað ein avtala og so verður tað staðfest hin møguleikin er samveran hog tað sum vit hava broytt tað til her tað r tað ar vit hava ikki av hongt okkum í landsfólkailiti men at tey hava vit brúkað enta orðið gingið saman tað er kanska sór føroyskt úttrygt sum vit brúktu sum yngri eg haldi man brúka dagin eg veit ikki orlt h men at tey hava verið saman men men tað treytaðs at tey eisini eru saman tá barnið er føtt tað vera framvegis avbjóðingar um tey ikki eru saman tá teyr tá ið barnið verður føtt tó so er tey hava tey verið gift í undirgravititetinum so er tað automatiskt so akkurát í hasum førnum tá tey ikki eru saman so má tað vera ein avtala ella eisini má tað vera rætturin sum tekur støðu
ja takk soleiðis siri stenb
ger su væltakk fyri hara formaður ja eg haldi ta er ein stórur dagur og eg haldi eisonta hevur týdning at fáa breiða semja um eitt so gott álvarsamt mál sum verjur rættindini hjá børnum nógv betur enn tey hava verið og sum eisini hevur felags foreldramyndugleika sum meginreglu og eitt annað gott ting sum g haldi eg komi inn tað er hetta her við at tá ið hoyringar verða gjørdar á børnum tá fek barnið rætt til ein hjásita tað er nakað sum so eisini barnabateh víst á í áravís hevði verið gott so tað haldi er øgiliga gott og eisini hefta er at mann fer tað inn at bæði rættindi til samveru og annað altso við onnur tað kann vera ein sum tú tilknýtir til tá kann omma ein abbi ella fastur ela mostur ela hvat tað skal vera at at at mann hugsar tilknýtið hjá barninum altso tað verður tað sum verður meginreglan visse visse til dømis foreldrini ikki eru har og ikki kunna røkja uppgávuna at mann tekur tann partin við so eg haldi atat hendan semjan er er er góð so tað hopi eg at at tað fer at roynast gott eisini
ja takk ikki eks val jørgunitlase
ja eg má siga sum situr í steinbøk siga at hevur hjásitað virkað mær øgiliga viktigktut altso tí tí her verður eitt barn inndrigið sum skal fortelja hvussu tingini eru á og at eitt barn kann jú ávirkast og eitt barn skal helst ikki taka dagar ímillum foreldur og vit seg tað barnið sum bara situr yvir av einum myndugleika tað vil siga at einum sum tekur avgerð ja altso hvat hvat er tað so fyri ting mann fara at vita og tá er tað at barnabatið legði so væl fram fyri okkum at her hon hjásitast sum er kent frá øðrum hondum at barnið fær um so mann siga sín persón altso ein hjásitast er tað blívur eitt álitisforvæld millum barnið ogitan so leisina at mann gjøgnum tað álitiskt forholdið kann fáa tey røttu tingini fram heldur enn at tær barn verður sett kanska millum foreldrini ella yvir av eini myndugleika at barnið skal sita yvir av tí sum tekur avgerðina og fortelja so at eg við hjásitanum tað má eg siga at eg taki fult tóku fult undir við beinanvegin og tað gjørdi tú betur øll nevndin tí tí hetta følist rætt tí vit hava sítt børn at gera
ja takk fyri sín egði konsert
jamelsen so er vimerking ger suvæl takk fyri harra formaður ja hetta er ein stórur dagur og eg vil eisini taka undir við og takka formanninum fyri at tað góða arbeiðið sum hevur gjørt í nevndini tí tað hevur verið serstakliga væl frágingið haldi eg hetta her við at gjøgnumganga lógina og finna útav hvat hvat erhvat tað merkir og sovíðari og tey tingini sum eg haldi eru øøgiliga góð í hesum her tað er tað at øll lógin sum hon er tekur støði í barninum líkasum vendir tí fokusinum og at hon javnstillari bæði foreldur eisini og so er tað hetta her við vit vita tá ið foreldrini eru ósamd at barnið kemur í tvístøður og sovíðari og følir seg kroyst og foreldrini hava kanska ikki yvirskot til eisini at hjálpa barninum tí er hetta her við hjásitaranum so sera gott at tað kom inn og tað fegnist eg eisini um takk
ja takk
gersovæl jøguniklasen ja men nú tá vit hava viðgjørt í nevndini so hevur mann fingið so nógvar vinklar tær kunnu uppstanda so nógvar støður men men tær ferðirnar í í hendan lógin kemur í í kraft eru serðliga tá ið foreldrini eru ósamd eg haldi onkur segði tað finst eingin lukkulig skilsmessa men tá ið tvey fara frá hvørjum øðrum so eru tey ofta ikki so øgiliga samd og øgiliga sansýniligt ikki so góð við hvønn annan og og tá uppstanda ofta støður har barnið liggur ímillum og og tá ið vit so í hesari lógini inndreya barnið so er tað ótrúliga viktigt at mann hevur ein ein hjásita sum barnið følir seg fortróligt yvirfyri heldur enn at barnið í einim kríggi millum foreldrini skal kanska verða drigið inn til at taka dagar ímillum so so ja hendan lógin ger tað so gott sum hon kann og eg haldi at við teimum broytingum í samd mevnduni mæla til so gera vit tað enn betur
ja takk
rasu samulsen gersu væltakk fyri harra formaður eg fari at gerast hini eisini í nevndini at takka formanninum fyri eitt fyrimyndarligt arbeiði teg sjáldan er hatv út fyri eitt eitt lógarverk hever so noyða gjøgnumgingið og so nógv diskutera aftur og fram fyrimótinir vansi men tað e eingin loyna at eg havi veri it sindur stúrin um hetta her tann partin at familjufyrisitingin skaln taka avgerð um hvar ið eitt barni skal búgva ellabústaðin hjá barninum serliga har sumkonnflygtstøðan er øgiligani høg ímillum partarnar aðrastverðini er tað soesta í rættaskipanin sum sum tekur ta avgerðina men sum eg havi skilt so er tað ein broyting í rættagangslógini sum skal gerast fyri at tað kann praktiserast men eg ivist onkra løtu í at vit verða upp á vakt á at um so er at tað er neyðugt at gera eina broyting í rættarganslógini so gera vit tað eisini men eg haldi heta r ein ótrúligan góður dagur fyri børnini í dag at tey hava fingið rætt til síni foreldur og eg fari eisini at takka eina einaferð nei formannum fyri tað fantastiska arbeiðið sum er jørt
ja takk fyg gert
ja tað hevur ve gingið væl at eg minnist at vit vóru á einum nevndarfundi og eg kom úr nevndarhølunum tá ið ein maður stendur uttanfyri og tað gongur so ein løta so kemur jakkað vestergoard út og tá sigur hesin tú hvat er hatta fer nevnd ikki eii hatta er trivnaðarnevnd hvat sørin gera tit báðir har so eg haldi nógv fólk hfør kløkk tá eg og jakvavestergard skulu blíva teir sosialu profelarnir men men eg má siga atað hevur tað hevur gingið strálandi tá tað kemur tit til rættaskipanina foreldramyndugleikin skal altíð avgerast í rættinum sigur lóg men tá tað kemur til samveru bústað hjá barninum og so framvegis so er tað familjufyrisitingin í onkrum øðrum landi er tað eisini rætta skipan og tað sum nú er niðurstøvan tað er ja familjufyrisitingin tekur tað avgerðina men hon kann kærast og tað hjá tann avgerðin tað er hon samveram tað kann gerast fromliga skjótt spurningurin hvat er rætt men foreldramyndugleikin rættaskipanin samvera bústað og onnur ting erta familjufyrisitingin men tað kann kærast og í síðsta enda endír rættinum allíkamæl
ja takk so er tað bjarni hammer sum frá orðið gjørt væl
ja takk fyri harra formaður og v sjálvandi eisini ynskja nevndini og og og løgtinginum kanska til lukkuvið har sumhan er komin tí eingin ivin um hann hevur flutt seð langan veg frá har sum hann var áðrenn til mann har eg komin her í dag sjálvt um tað vóru onnur ting inni á ha uppi at venda undir viðgerðini har sumi at at øllumfrðina stórur part av løgtinginum ynskti foreldramyndugleika við øðing utan ttan uttan mun um hvat og hvussu her er tað tað enn men við nøkrum serligum reglum har mann skal finna út av um pør hava verið saman ella ætla sær at uppvala hesa børnini saman men tað er eingin ivi um at tað her er eitt gott framskrift í mun til tað sum var í mun til at geva foreldrarmyndugleikan til foreldur pápar og mammur og tey sum fáa foreldur mín foreldrarmyndugleika tað var eisini frammi undir viðgerðini øllum førinum fyrstu viðgerð at tað ver á kav at pápar skulu nevnast aftur tað er so tað er so ikki komið inn tíverri men men men sjálvandi semjur skulda gerast í nevndini og tað má mann so sjálvandi liva við tað er eitt ting sum sum ssum gotnar formaðrin ikki nevndi men sum er giliga allíka væl øgiliga viðbrikið sum hann sigur og hevur øgiliga stóran týdning fyri tey sum eru allarallarharðast rakt í í skipanini tað er tað mann sakkar at tað er trupulleikin við umsorgaryvirtikin børn altso børn sum virkliga vera sum verða tikin frá familjuni og hvussu verður so viðgerðin á tí aftaná tað sum hendir ella trupulleikin tað er ein grein sjeyogtjúgu í hepar sum sigur ati sum sigur simpultenn ati umsóknarskygginbørn tey verða har verður foreldramyndugleikin sjálvt um hann verður verandi hjá teimum foreldrunum sum á misbarni so fáa ti onga møguleikan at hava nakað at siga tá ið børnini eru umsóknar yvirtikin tí ið skulu taka trupulleikin við at umsóknaryvirtinin børn ikki eru fevnd at málviðgera reglunum í foreldramyndugleikalógini sum ffamiljufyrisitingin umsitur men skulu verða fevnd av málsviðgerðarreglunum í barnaverndarlógini er so er tað at hóast barnaverndarmyndugleikarnar hava skyldi at halda ásetingarnar í foreldramynduleikalógini so verða tað tíverri aloftas ikki gjørdar við kann nevna nøkur einfald dømi um at hóast foreldur hava varðveitt foreldramyndugleikan tey hava fungið on um varðveittan hevur barnamyndamyndugleikun als ikki tikið atli til tay rættindi og tað er skyldur ið foreldramyndugleikin hervið framvegis hevur altso tú hevur foreldramyndugleikan og tú hevur nakar skyldur millum annað passskiftini altso vissu eitt barn skal fáai pass foreldramyndugleikin fær ikki boð um tað koppsetingar tað ikki gjørt og so kann eg fara víðari ag siga at at eisini vissu eitt umsorganaryvirtikið barn verður lagt á sjúkrahús so fari e at fáa foreldrini sum hava foreldramyndugleikanm held iski boð um tað ella tað er ikki neyðugt og ikki at snakka um vistu tað verða tikin av politinum endi á einum keðiligumeinum keðiligum revsimáli so verða tey sum hava foreldramyndugleikan við hesi lógini ikki boða ikki neyðugt at boða boða u frá um tað

og tað er og tað hevur allíkavæl brotð á foreldramyndakalógina og tað eru fylgir sum tað hevur við sær at bæði tey børnini sum eru yvirtikin og teirra foreldur tað hevur stórar avleiðingar tað tað som er sagt eg kann nevna eitt dømi afturat eitt dømi afturat eg rokni við at nevndin hevur viðgjørt tað vónandi so sigur grein sjeyogtjúgu at samvera við umsorganar yvirtikin børn skal ásetast av barnaverndartænastuni kring landið og av høvuðsbarnaverndarnevndini tá barnaverndartænasturnar áseta samveru fær foreldramyndugleikin til dømis ikki ókeypist løgfrøðiligu umboðan bert tá foreldrini ikki geva samtykki og tað er tað sum er so keðiligt at tú skalt skapa eina óneyðuga konflykt fyri at fáa ókeypis løgfrøðiliga umboðan og tað er akkurát tað mann ikki vil okur vilja verða samd sum long sum møguligt at mann skapar konflyktina fyri at fáa hjálp og tað ynskir eingin men eg vil heita á landsstýrismanninum landstýrismannin er í húsinum er at tað sum tað snýr seg um fyrst og fremst fyri at fáa hettað her broytt fyri at fáa ta her broytt so má landsstýrismaðurin fara fyrst inn og broyta barnaverndarlógina hendan lógin vil so vera ein konsekvens at foreldramyndugleikarlógini vil so verhan konsekvens av hesum her eg veit ikki um landstýrismaðurin er áhugaður í tí men men tað haldi eg veruliga eigur tí at her leggur upp til at mann letur nøkur børn nakar foreldur varðveita myndugleikan sjálvt um børnini eru umsøknar yvirtikin annars tá tað so er sagt so haldi eg tað flestu g eri glað fyri at fáa heta er uppskotið broytt og endiligat fáa tað samtykt o verða viðgjørt í verður upp á tal í langa verðinstíð eg veit tar partar av av javnaðarflokkinum royndi at leggja nøkur ting fram fyrri eina tíð síðan men nú er tað komið so mikið langt og at mann hevur fingið tað útúðurnirnevnd men hetta her við umsókninar yvirtikin børn sum verða verandi undir barnaverndarlógini má mann hyggja eftir soleiðis at tað

soleiðis at tað verður broytt sí okur ynskja ikki at skapa óneyðugar konflyktir í akkurát hesum førinum tí tað er neyðugn er vildi eg sagt tað er stór nokk í forvegin tí behøvuðsmann ikki gera tað verri enn hvat tað er og tað er av tí at tað ikki er við hesi ferð ata hesi lógini so vónandi verður landsstýrismaðurin hanta at taka tað upp soleiðis at hann fer inn í barnavendarlógina og so vil tað vera ein konsekvensbroyting í hesari lógini soleiðis sum juristarnir siga tað var roynd at gera ein lítil broyting um morgun men men men gleðin skuldi ikki leggjast í dag av her sum og vur komu til men tað er øgiliga viktigt og vert at mann hevr vísur á eft her og visti landsstýrismaðurin skuldi gloymt tað so ætlaði eg og javnaðarflokkurn at gera gera landsstýrismannin varandi við tað so sjált sum tað ber til tá ið tingið kemur samanaftur takk fyri harra formaður
ja takastvit tæ nakrir viðmerkingar bjørt sama
fygrsæltakk fyri ja nú haldi eg hetta evnið sum bjarni hammer djó inn var eitt sindur kanska við síðuna av tí sum lógin soleiðis sum heild snýr seg um hat tahevu ikki verðið viðgjørt í álitinum heldur frá nevndini so tað er kanska eitt sindur trupult hjá tinglimunum fyri at halda seg til eteiljirnar bjarni hammer segði nokk so nógv men esensurin av tí erval saktans at mann skal til gjøgnum ganga alla lóggávu sum snýr seg um umsorganin er yvirtikin børn og og og og fáa rætta upp upp á nakrar skeivleikar sum eru har men tá ið tað stendura í grein sjeyogtjúgu her altso øll tey tingini bjarni hammer nevndur tey hava veld faktiskt einki við hesa lógina at gera sjálvt um hon nevnir at ein fylgilógarbroyting skal verða í her er tað ikki rætt skilt altso fólk kunnu fáa ta fatan av at mann hevur yvirsæð hesi tingini sum bjarni hammer vísir á men tey hava grundleggjandi ikki so nógv við høvuðsmálið í hesum lógaruppskotum at gera takk fyri
ja takk
takk fyri harra formaður og og til bjørt samelsen tað sum er við tú fert broytt hatta har men tað sum vildi verið við stú tóku grein sjeyogtjúgu vekk tað sum vildi hent tað vildi verið á familjufyrisitinginum allíkavæl vildi ráðført seg hjá høvuðsbarnaverndarnevndini so tað vildi verið men fyri at fáa veruliga fyri at lukka av so noyðist tú inn inn í barnaverndarlógina at fáa broytt hana har og so samstarv vildi so grein sjeyogtjúgu vur tikin út men tað er bara tað hendan lógin vísir øgiliga greitt at t her er ein øgiligani mann kann siga eitt sovorð sum hangur eftir lógini sum er fullkominiga natúrligt at tað ikki burdi verið tað er har tað er og tað e tær royna at vísa á at at sjálvandi haldi eg øll okur halda ikki at tað er rætt at nøkur fólk skula vera bæði nøkur foreldur sum hava verið í í eina virkliga keðiligari støðu aftur skula verða hangandi í eini pogrund av einari lóg sum eina einai grein sum er eisini í hesum lóginitakk
mær ja takk so
sí ger so væl takk fyri harra formaður ja tað sum bjarni hmer kemur inná í sínar røðu nú tað tað ger tað at tað blívur eitt sindur ella mann m man fer at ivast eitt sindur í í hesu málunum men men eg haldi ikki ordið at tað hoyrir hoyrirrarliga sama sum sum ber saesuni eisini ar inni á tí at tekur tú at her paragraff sjeyogtjúgu ella tað stykkið burturúr men so so gongur tó út yuvir tað tað løgfrøðiliga ókeypis umboðanina altso so so tað máonkra máta má tað gerast eg veit ikki akkurát um ein øðrvísi máta ella íí barnamørgnarlógini ella hvat er tí tí tað er eingin loynar at at og at tað skal ein ein ein ein ein ein en tað skal vera ein ein ein tvístøða sum ger tað um um tey fáa um tey fáa ein ókeypsløgfuliga ráðgeving tað skurar eitt sindur so so hetta mhyggjast nærri at onkran máta men annars er tað haldi eg genereltíð at gleðast um saman við nevndumi sum tey sum á verið frammi at at børn nú verða líka stillaði frá frá føðing og tað er
ja takk so er tí eg fari umtreð eru
jarnja takk fyri harra formaður nei g samdur við við djóna joensen nólso joensen tað er summku taka tað stóra heila í lógini so sjálvandi eta øgiliga øgiliga nógv etta heilt nógvar góðar broytingar sum hendar nú sum man neg bíða eftir í ja ann kan næstan siga síðan lógin kom til akkuráta her við at tað skal vera ein konflikt fyri at fáa løgfrøðiliga umboðan tað er akkurát tað dømir tað er ikki neyðugt í danmark ka man siga kalla tað ikki tí at u a taka alt frá danmark men har hevur tú møguleikan sjálvt um har kann barnamannartænastan ásata tað sjálvt um tað ikki er tað ikki skal vera ósemja millum millum partarnir tá takk fyri hara formaður
ja tað so jógliga
nitlasen gersvæl ja bjarni hammer kemur inn á grein sjeyogtjúgu sum jú sigur at ásetingarnar í hesari lógini eru ikki galdandi vegna samveru og í øðrum sambandi um barnið er umsorganaryvirtikið og vit hava viðgjørt nevndini jamen burdi mær ikki baras strikað hesa paragraffina men men umsorganaryvirtøka tá tosar tú jú um samveru sovíðari tey tingini eru øll ásett í barnaverndarlógini so tað sum bara hendan ásetingin sigur tað er altso barnaverndarlógin er tann sum ásetir tey tingini í sambandi við umsorganaryvirtøku og hvussu tað tá er so so tí hildu vit tað er rætt at lata hetta standa og vit diskutera at strika tað men lata tað standa tí at so er tað inni í barnaverndarlógini man skal broyta tingini altso tað er at henda lógin yvirrular ikki barnaverndarlógina tað er tí valdu vit at lata hettar er standa
jatart ger so væl bjarni hammer
áa vorðnað ateg gottat hoyra at formaðurin upplýsir at mann hevur veruliga viðgert tað eisini í nevndini og at mann hevur umrátt at strikað hesa her greinina og tað merkir so eisini tað at nevndin hevur mett at tað hevur verið kanska eitt slag av órættvísi í hesum men sum formaðurin vísir á so vil hendan lógin ikki yvirrula barnaverndarlógina men eg haldi øllum førum at landsstýrismannknn taka tað við sum formaðurin beint nú vísti á at mann ætlaði at svika hna men mann tað gav ikki ein konsekvens í barnaverndarlógini tí vildi so verið rætt at landsstýrismaðurin kom inn og fekk a gjørt ta broytingina ella ta tillagingina í barnaverndarlógini og so vildi tað so enda aftur í hjá formanninum í í trivnaðarnevndini sum kundi gjørt ta tillagingina aftur í íí hesari lógini foreldrarmynduleikalógini grein sjeyogtjúgu
takk fyri har
gersuvæltakk fyri harra formaður ja eg haldi at hetta her síðsta kjakið her hevur víst eisini sum bjarni hammer roysti at tað er neyðugt at arbeiða við foreldramyndugleikanum g og tað hevur mann so sjávandi gjørt teg í hesum førinum generelt men faktiskt hjá teimum sum eru umsorganaviryvirtikin tað eru alt for nógv mál har sum tað tað er forleyst hvat fer rætt foreldur hava og sjálvandi er tað hetta øgiliga trupul mál har sum mann viðhvørt kanska kann tala fyri og tala ímótir tí eina og hinum men að tað er gott at at vita at at bæði trivnaðarnevndini hevur viðgjørt hesi málini og at tað ljóðar sum at fólk ætla sær at faktiskt at fara at nágreina hesi viðurskiftini soleis at ja la lalakkou sia at bæði børn og foreldur og øll hava tann rætt og og teir møguleikar sum tey skulu hava
takk fyri harfarna ja takk
takk fyri harra formaður ja eg vil geva hanne jonsen rætt í at mann mann noyðist at hyggja eftir tí tað eru nógv ting sum kanska sletki burdi liðugt hjá barnaverndini altso tað haldi eg øll tað flestu eru samd um sum hava havt ella hava innlit í hvussu tað meginpartin teimum málsviðgerðumi ganga fyri seg akkurát eg ma teka hetta her upp eg haldi eisini tað er upp á pláss um at nevna í dag gott nær fer man kki broytti tað nú men tað er tí at nú snakka okur um kanska taðer allar syrgiliastu søgurnar har tey allarveikastu børnini eru og tey sum eru mest útsett tí eg haldi at tað er uppá segt pláss at okur taka tað upp og nevna tað her og tað va sett fokus á tað soleiðis at vónandi fer landsstýrismaðurin at at at fylgja teg upp tí annars eru tað fleiri í tingunum sum ætla at fylgja teg upp so skjótt sum so skjótt sum tað var møguleiki fyri títakk
bara formaður ja takk so ikki fleiri røðar til hetta málið og tað vóru farið til atgreiðsluna
ja vit fara so at atkvøða í hesum málinum sum vit hava viðgjørt tað er soleiðis at tað er eitt broytingaruppskot frá einari samdarinevnd í álitinum tað fara vit fyrsta at atkvøða um tat gera núja vit eru liðug at atkvøða málið er ella broytingaruppskotið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broyttja tað er nokk onkur eftir atatkvøða so vórðu vit liðug at atkvøða málið samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit skulu atkvøða tit komin ein umbøn um at víkja rá ella um frávik í samband við hetta málið heitt verður hervið á løgtingin um at geras frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanin frá øllum tíðarfloystnum á øllum viðgerðarstigum ið eftir eru í løgtinsmálinumar hundrað og tvey uppskot til løgtslógum foreldramyndugleikum og samveru foreldurá myndugleikalógini tað er undirskrivað av beini johannesen helga abramsen aksel johannesen billiusinussen siristenberg og kristin mikkelsen og vit fara so at atkvøða um at víkja frá tíðarfreist í hesum málum tað gera vit núja so vórðu vit glaðug at at tað er samtykt at víkja frá tíðarflolkini ein máln samtykt níggjuogtjúgu atkvøðu fyri síðani er komið eitt annað ella eitt onnur umbøn um frávik og tað er í samband við uppskotið í løgslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi altso løgtsmál nummar fýrs sum bleiv viðgjørt í gjár ne ná ja gjár ja samtykt við aðru viðgerð í gjár tað er komið oð skriv heitt verður hervið á løgtingi um at gera frávikus sambar grein fimmogfýruti tingskipan frá øllum tíðarfreistum øllum viðgerða sínum ið eftireru í løgsmál nummar fýrs uppskot til løgslóg um broytan í løgslóg um sjófeingi og tað er undirskrivað av beini johannesen helga abramsen kristian andreasen billjustinussen kristin mikkelsen og heðinsachadeas tað fara vit so at atkvøða umja við bíðað tað tekur nøkur skund so eru vit klárt at atkvøða vit atkvøða um at víkja frá tíðarfreisti í løgtismál nummar fýrsum sjófeingija vit eru liðug at atkvøða vit eru níggjuogtjúgu sum eru til staðar at atkvøða ella hava atkveitt og tað eru sekstan sum hava atkvøtt fyri at víkja trettan ímóti og tað er for lítið tað skulu verða átjan fyri tá ið vit eru níggjuogtjúgu til staðar so tað er fallið so tað verður ikki vitið frá tíðarfreistini í hesum málinum tað eru ikki leirimál til hendan fundin ja og tað er soleiðis ati tað verður altso að tað er ikki fleiri til mál til hendan fundin men tingfundur verður aftur um ein hálvan tíma um ein hálvan tíma fríggjadagin sætta mai klokkan fjúrtan tretivu og tá verður triðja viðgerð av løgtingsmáli umar hundrað og tvey uppskot il løgtinslóg um foreldramyndugleika samveru og svar upp á skrivligan fyrispurning nummar sekstan frá una rasmusse landsýrsmann til jóhannes joen sá lagsmannu vítjandi eftirsloypin av vegakervi og framløga er sjálvandi eisini á skránni so er hesin fundur lokin